vit eru liðug at kvála mál er samtykt við sjeyogtjúgu atkomu fyri ongar ímóti ongari blankari og er endaliga avgreitt frá løgtingini síðani koma vit við løgsmál nummar seksogfýrs tað er siga at vit gera uppskot til løgtingslóg um broytingarløgslum ber um orðið tær ikki so fara vit at atkvøða hesum hetta málið varð samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari við aðru viðgerðum vit atkvøða nú vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðun fyri so koma vit til løgtsmál nummar hundrað tað er triðja viðgerð uppskot til løgtislóg um at byggja sambýlið til fólk við benningartarnu og fjølbreki nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskifti enda vit atkvøða í hesum málinumviðaðru viðger var hetta samtykt við einogtjúgu atkoðin fyri ongari ímóti ongari blankari ja vit eru liðug at takka málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingi tað vóru triðju viðgerðirnar í dag síðani koma vit til aðru viðgerð av løgsmál nummar einogfýrs tað er uppskot til løgslovan broyting við lógi kentkøils um straffilógið hvør biður um orðið tað er kristian andreassen sum fyrst fær orðini ger so væl
takk fyra formaður tað er uppskotið í broyting í revsilógini til viðgerðar og tað snýr seg um samtykki grundað neyðtøka og herðing á revsilógini fyri kynsiligt brotsverk móti børnunum undir fimtan ár og tað hevur verið fiðii í rættarnevndini á fleiri fundum og vit hava havt fund við kvinnuhúsi amnestinternational og fróðskaparsetri landfútan almannnaráði og sig frá verkætlanini og so við løgmann og ein samd nevnd tekur undirvið uppskotinum men tað eru ymiskar viðmerkingar til tað frá meirilutanum og frá minnilutanum so eg skal lesa tað sum meirilutin sigur og skal so eisini gera nakrar viðmerking afturat tíð um meirilutin skrivar at neyðtøk ein av teimum mest álvarsligum persónligu brotsverkum og hevur við sær gráa skemd av kynsliga sjálvsavgerðarrættinum galdandi ásetingin um neyðtøku hevur sum fyrisreyt at gerningsmaðurin hevur brúkt nærri ásetslu av tvingslu ella at órættari hevur verið í slíkum standi ella slíkari støðu at viðkomandi ikki hevur verið førur fyri at seta seg upp ímóti gerðini endamál ið upskotinum í um broytingurí pagraf tve hudrð g sekstan í revstulógini er at rætturin til kynsligan sjálvsvt gerst snúvnisdepil fyri nærtalani jám neyðtøkum í uppskotinum verður skotið upp at paragrafvyhndrao sestan stykki eitt verður orð av nýggjum soleiðis at tað frameftir verður staðfest at samløgan við við persón sum ikki samtykkir í tí er sekur í neyðtøku í fara hndrae sekstan stykki eitt annað punktum við ásett at samtykki skal vera komið til sjóndar við orðum ella gerðum ella síggjast í tí ítøkiligu støðuni og høpinum í hesum liggur at samtykkið skal verða sjálvboðið og sýna viljan hjá viðkomandi
er alt for prátí tinginum christian andreasen hevur orðið endamálfar út at práta endamál i upskotinum um eina neyðtøkuáseting sum vit grunda samtykki fer at hava týdning fyri hvussu neyðtøkumál fera at verða mett og viðgjørd í rættaskipanini men broytingin fer helst eisini elva til eina hugburðsbroyting tí ásekingin varpar ljós á hvørja mørk eru og at frælsi og rættinna ráða í regnumkroppi skal virðast tað er framvegis ein treyt fyri at verða funnið sekrið o neyðtøk at ákæri tir tilætlað hevur brotið ásetingarnar um um samum samtykkið frá tí persóni sum viðkomandi hevur samløgu við hetta er galdandi fyri øll lið í gerningslýsingini tað er ikki heimil í revsilógini at døman persónm sekan í neytøku vegna vanligt óskitni rættarnevndin hevur umrædt spurningin hvørt talan ella hvørt rættasta er at fylgja tilmælunum frá revsirættarligaráðnum sum mælir tað tilevna eina áseting eftir meginregluni um at samløga skal vera sjálvboðin undir hoyringunum í nevndini komin fram at tað er so at siga eingin praktiskur munur á hvørt paragraf veyhunrað og sekstan verður orðað sum eftir meginregluni um samtykki ella meginregluni um sjálvbotni rættarnevndin heldur eisini at taðer av tórum týdningin av dagføringin av hinum reglunum í kapitt fýra ogtjgu revðslógini verðu gjøgnumførd so sa revsingin fyri kynslu brotsverk verður herd eins og lýst viðmerkingum til uppskotið

drúgva orðaskifti í rættarnevndini hetta her við um vit skulu hava eina samtykki grundaða áseting ella um hon skal byggja á eina sjálvbodna sjálvboðið kriterium og tað sum sjálvandi hevur verið høvuðstrupulleikin har sæð við mínum eyðum í hvussuver tað er tað at tað verður sagt onkurstaðnis í viðmerkingunum eisini frá fróðskaparsetrinum at visti mann hevur eina samtykking grundaða áseting so kann í vissu førum verða ein víðkan í mun til galdandi reglur tá ið ein persónur tað verður sagt frystur og og so víðari hvar tað kanska kann vera ivasamt um gerningsmaðurin hvørja vitan hann hevur um tað og sovíðari meni undir hoyringunum er so komin fram vit eisini havt tosað við ákæruvaldið at tey meta ikki at eg er nakar praktiskur munur eisini tí at mann sum eina serføroyska áseting hevur hevur sett eina nágreining av hvussu samtykkið skal vera komið til til sjóndar tavil siga tað at tað er tann reglan við samtykkja er ikki akkurát einkiljóðandi við ta donsku orðingina men er ein nágreining av hvat í samtykki merkir og tað sum hevr verið týdning fyri okkum el hvussu fyri meg tað er tað at mann ikki gongur upp á kompromi rættartrygdina heldur ikki á hesum økinum og tað er nokk so kanska vatnsligt at at greiða frá men altso tá ið mann tosar um atrevsa persónar fyri neyðtøku og onnur brot í revsulógini so er tað ein grundleggjandi treyt at tað sum fyri at kunna dømast at viðkomandi hevur gjørt tað til ætlað og í hesum førinum merkija tað so tað at gerdismaðurin tilætla skal hava brotið samtykki

vissi ein gerninspersónur heldur hetta fyriligur samtykki og hevur grund tilat halda tað og har við ikki hevur gerð nakað

og tí er tað eg vit skrivað í í viðmerkingunum at g eri heldur ikki heimild til at revsa nakran fyri neyðtøku fyri grovtóskettini tí revsilógin hevur so fortreyt vi at revsa at gerðin er gjørd til ætlað og tað betíðist tað at tað er ákæravaldið sum skal prógva at gerningsmaðurin handlaði í stríð við tað tann viljan ella tað samtykkið sum sumofrið var í og tí halda vit at tá ið tað nú vil nágreina í viðviðmerkingunum hvussu samtykkið skal vera komin til sjóndar so er tað nøktandi at at brúka hesa hesa orðingina tí sum sagt altso um tað eitur sjálvboðið ella samtykki tann praktiski muningin er kanska hest eingin við tí orðinum sum liggur nú hin vegin so skal mnnminnast til tað attað ligur eisini uppskotinum at mann herður revsingina og ta er sagd í dómar í danmark um um brotð á tí myi paseraða regluna í danmark hægstat ag ídóm har var gott nókk tvey tilfeldir l ena neyðtøku og viðkomandi fekk tvey ára fongsul og eg rokni við tí at rættar praksis

g sestan hvant it ikki tosað tosa um álop men va hvat vit tosa um het her við samtykki so er revsingin hálvt annað ár fyri viðkomandi tað er sikkurt einum mál straff sum er ein ein høg revsing og tí sita seg sjálvt at skal døma persónar fyri so grovt lógarbrot sum tað er at verða dømdur fyri neytvøku so mugu vit vera vís at tað er prógvað at viðkomandi gjørdi tað til ætlað ímóti viljaðnum ella móti samtykkinum hjá hjá ofrunum tað tað sigur sjálvt og sí hava vit orðaðtað

ja og tað er ein viðmerking frá ruttvang ger so væl
takk fyri at nú segði eg kristian andreasen øll tað greitt til endan á tí grund við uppskotinum men men eg tá eg las álitið so fekk eg eina kenslu av at egentliga í mun til ofrið er tað líkamikið um tað er sjálvbodnið ella samtykkið men í mun til rættartrygdina hjá einum møguligum gerningsmanni so er kanska samtykilógin eg veit ikki um mann kann siga verri ella ella ella tað er størri vandi fyri rættartrygdini er tað er tað rætt skilt og so eg hevði hug til at spyrja hví mann hjá hildi upp á at at velja sjálvbodni framum samtykkið
takk fyri kristian andrevin
takfyrhar formaður nei tað er ikki e rætt skilt tað so tá ið á ið tá ið vit skriva sssum eg gera har so kann tað gera tað saman fyri gerðingsmanninum alto fyri at fyri at fáa viðkomandi dømd hannum tað eitur ívl ella samtykki altso treytina fyri at blíva dømdur erter somu tað ger areingi praktiskur munur fyri ofrið hevur tað eftir mínum vetum heldur ongan týdning tí tað sum verður kriminaliserað í realitetinum er at tað sum hendir skal vera hent við viljanum hjá ofrunum ta visiga sjálvboðið ella við samtykki sjálvboðið og samtykki er kanska tvær síður av summi sær takk fyri formaður

takk fyri harra formaður ja hesi málini eru øgiliga særbar og ta mansigur prógvhinni tey skulu tey skulu sjálvan bvísa so alt hetta her men tað sum eg hugsaði eitt sindur um tað er tað nú lurtaði eg nokk so væl eftir ella eftir eftir cristin andreasen tá an var framsøgufólk í hesin her til fyrstu viðgerð og tað uppfataði eg sum at christin andreasen var øgiliga skeptiskur og hann kom íð nógvum kritikkpunktum í samband við hetta uppskot og eg skilti næstan sum at ella eg skilti tað soleiðisr at har fór onkrar broytingar at koma í eg ætlaði bara at spyrja røðaran hvat hevi fingið hann til at taka undir við uppskotinum rott nú tá ið tá ið tað kemur til aðru viðgerð takk fyri
kristian andreasen
takkfyri ha formaður altso endamálið við nevndarviðgerðini er iki á fylgja tit at seta eg næri inn í málið gera hoyringar og lesa betri uppá og og so víðari og tað sumfær meg ela sum hevu gjørt tað at eg kanntaka undir uppskotinum tað er tað at eg fái a vita frá ákæru valdinum at tað eingin praktiskur munur og osunher fyri tað næsta trúgvi eg heliski at dóma er á ørvingini sjált mann hevur eina samtykki frá seraga ella eina fryviliga og so er tað tað at vit hava eina ser áseting í tí føroysku revsilógini sum ikki stendir úr ú donskum sum nágreinar hvussu samtyngið skal skiljast tav sig at vit vit vit koppiera ikki eina danska reglu her vit innføra eina serføroyska reglu sum eg haldi eitt gott kompromi ímillum hesi bæði sjónarmiðini og sum kanska eisini líkist tí ásetinginu mann hevur í íslandi faktiskt rættliga nógv í hvussuher og tí eri eg tryggur við at hendan reglan sum vit nú samtykkja ikki gongur pá kompromið rættartrygdina tað er øgiliga viktigt fyri meg at at halda fast við at rætartygding skal vera í lagi og tað haldi hon er í hesum her førunum takk fyrha formaður
jaga so fær hervør polsdóttir orðgersuvæ
takk fyri ja hóast tað er ein samd rættarnevnd sum tekur undirð viðhesum uppskotinum so eru vit hava v tvey ymisk álit eg skal lesa áliti upp sum sum eg sjálv sigur stemberg og ingilin didreksen strøm hava vit hava hesar viðmerkingar í uppskotinum verður frá farið frá einari áseting um neyðtøku ið grundað á harðskap og tvingsil til eina áseting ið grundað á samtykki galdandi ásetingin um neyðtøku er ikki tíðarhóskandi og fevnir ikki um tær støður ið flest øll neyðtøkuoffar upplivað tað er toniskan immobilitet ella tað sum mann kallar óvilja lammussi hetta er tá ið kroppurin frystir og viðkomandi ikki fær sett seg upp ímóti gerðini við eini áseting í grunda á samtykki fevnir ásetingin breiðari og fevnir ásetingr um hesi fólkini í fleiri ár hava sig frá við almannamálaráðnum fólkaheilsuráðið føroya politi og annesi international skipað fyri upplýsandi átøkum um at cekscvsaykki hetta hevur byrt undir eina hugborðsbroyting í samfelagnum og uppskotin á broytingin í revsilógin hevur við sær at revsilógin fer at endurspegla boðskapin sum tað almenna saman við øðrum hava ført fram í fleiri ár hendan broytingin í revsilógini fer eisini at hava eina framhaldandi hugborðsbroyting við sær danska revsilógin hon varð broytt fyrsta januar tey túsund og einogtjúgu samnsvarandi tíð sum er í uppskoti at broyta í føroysku revsilógini eftir eitt gott ár sæst at fleiri av teimum ið vóru ivasom um ella ímóti samtykkiásetingini nú taka undir við henni fleiri fakfólk hav víst á at tað í allari skipanini nú sæst ein broyttur hugburður til hvussu tikið verður ímóti ofrum fyri neyðtøku og hvørja hjálp tey fáa hóast sagt verður at tað tá samanum kemur næstan eingin munur er á neyðtøkuásetingunum ið er grundaðar ávikað vit samtykki og sjálvbodni so er dømi í danmark um dóm har ákærdi verður dømdur eftir kásetingni men sum neyvan hevði verið dømdur um ákæra hevði verið reist eftir eini áseting um sjálvbodnið tað hevur verið sagt um neyðtøkuásetingina ið grundað á samtykki at hon hevur við sær eina øvuta próvbirðu hetta er ikki so men próvtømaðið verður broytt próvtømaði fær ferð frá at snúgva seg um hvat ið ofrið hevur gjørt fyri at seta seg upp ímóti gerðini til at snúgva seg um hvat var gjørt fyri at tryggja at samtykkið var til stiðar próvbiran er enn hin sama og ákæruvaldið skal enn prógva at ákærdi er sekur tað er heldur einki sum bendir á at vandin fyri fólskum ákærum økist ella at óseg verða dømd við eini neyðtøkuáseting ið í grundað á samtykki tað hevur stóran týdning framhaldandi at styrkja upplýsandi og fyribyrgjandi arbeiði eins og tað hevur týdning at viðgera tørvin á t endurskoða aðrar ásetingar í kl fýraogtjúgu í revsilógini nú neyðtøkuásetingin verður samtykkigrunda sum til dømisparagraff tvey hundrað og einogtjúgu ið snýr seg um at sníkja seg til samløgu viðgerðin og hoyringarnar í nevndini hava víst á at tað nú verður tikið undir við hesum uppskotinum og at hetta er eitt stórt stig sum verður tikið í føroyum nú við hesum viðmerkingunum tekur ymisku viðmerkingunum tekur ein samd rættarnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri
ja tað er ein viðmerking frá ingilín strom
er e takk fyri hara formaður ja eg haldi at hetta her eru einija mann kann siga tað er ein sein stórur dagur at vit fáa broytt okkara neyðtøku áseting í revslógini haldi eg haldi eg sjálv og tað veit eg eisini at tørvur postsettur heldur og visti vit hyggja eftir hvat líkasum hvat kjakið negv lú snúð seg um so hevur tað verið heatta her við við sjálvboði og við samtykisgrundaðu neyðtøkulóggávu og har eri eg ótrúliga glað fyri at vit standa nú í dag við einari neyðtøkuáseting sum er grundað á samtykki

takk fyri eg púra samd við viðmerkingini hjá ingilín ditresen strøm hettað er eitt øgiliga gott framstig fyri neyðtøkuopt fyri føroyum og fyri okkara revsilóg at vit kunnu standa saman um eina samtykki áseting heldur enna sjálvbónnsáseting og absolutt er hetta ein stórur dagur sum eg trúgvi at tað eru øgiliga nógv sum fara at minnast aftur á við gleði takk fyri
so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið

takk harra formaður eg skal ikki vera so drúgvur nú kristin andreasen hevur greitt væl frá hví vit valdu at halda fast við lógini sum løgmaður kom við tað vór stór ivamál um um hon skuldiv samtykki grunda ella ikki og og okkara áseting er kanska ein blanding av av báðum og og aftan á tær hoyringar sum vithava havt so kunnu vit standa við tað øh men tað sum eg haldi eisini er áhugavert í ella sum vit eisini mugu viðgera framyvir tað er atso hvat er kjarnin til henda trupulleikan við kynsligum ágangi tí vit høvdu nakrir hoyringspartar inni millum annað kvinnuhúsið og á ákæru valdi vísti á at kynsligar ágangur er ein vaksandi trupulleiki hog løgreglan hevur nokk trupulleika ella ákæruvaldi hevur nokk trupulleikar við at fáa góð tøl úr sínum dátabása og tað er tað er tekniskar orsøkir til tað men eitt soleiðis ókvalifiserað boð var at vit hava fleiri neyðtøkumál og og har nevndi onkur av hoyringspartunum sum enná var ál inn fyri samtykkigrundaðarlóg sum segði tað at ein liberalisering av seks kann vera ein partur av trupulleikanum og og tað havi eg eisini víst á áður at tað er ein avbjóðing at pornografi er víðopið fyri øllum sum hava atgongd til internetið tað er ein partur av tí og og og møguliga tann kollveltingin sum fór fram tá í trýssunum og hálvfjerðsunum flytur okkum so langt út út á grensurnar at at at mann mann kemur øgiliga oftan tætt uppat hesum atburðinum so eg haldi ati at ja vit vit vit gera eina tillaging nú vit vit broyta paragrafina um straff men hvør er hvør er orsøkin til vaksandi trupulleikan við kynsligum ágangi tann spurningin halda vit eisini mugu tora at seta okkum framyvir og og ja vit sleppa ikki untan um internetið tí at løgtingið hevur tikið støðu til at til dømis portografiskt tilfar ikki skal vólógligt í handlinum men samstundis so stendur tað víðopið víðopið á internetinum og og tað er so ræðiliga nógv nógv nógv grovar e tilfar sum liggur har úti enn enn tað sum vit hava bandnað handlin at at selja og vísa fram og og tað haldi eg kann vera viðspælari fyri at bána vegin fyri fyri kynsligum ágangi og tað er sjálvandi ikki bara øll forkláringi kynsligr ágangur hevur eisini verið áðrenn internetið og annað men eg haldi t at við allur heimurin koyrir eitt nokk so farligt eksperiment við at lata tað standa so opið øeg vildi bara skeita tað uppí harra formaður tí at vit sleppa ikki uttan um ta diskussiónina og eg vænti hon fór at verða afturgangandi men vit hava so valt at halda fast við upprunauppskotinum hjá løgmanninum takk fyri hervør polsdótter farin at v
vimerkingtakk fyri bleiv eitt sindur forvirrað av boðskapinum hjá hjá steffan klein poulsen tí haldi tað er viktut at mann fær at slæra fast at at neyðtøkuneyðtøkur ikki eru úrslit av einari seksuellari frígerðing í vesturheiminum og neyðtøkur fara fram har sum seksuøll frígerðing er hend har sum seksuøll frígerðing ikki er hend har ið fólk ganga øgiliga lítið klád har fólk ganga øgiliga nógv klædd neyðtøkur handlar ikki um seks tað handlar um makt og tí hevur seksuella frígeringin vendvust einki við eitt tal at hvuss nógvar neyðtøkur varða framdar
karmhólsa
harra formaður eg skal geva hervur polstetir rætt í tí at eg e øgiliga samansett og tað tað segði eisini at atnú núavi nevnt nú havi eg nevnt internetið sum eitt eitt ítøkiligt stað har har frígeringin er øgiliga ógvuslig av ella av seks nei tað er samansett og tað er ymisar orsøkir til tað men vesturheimurin og og allir heimurin sum hevur atgongd til internet flestu lond koyra eitt eitt ótrúliga fahrligt eksperiment vil eg siga har øll hava atgongd til pornografi sum skapar ótrúliga sum er øgiliga vanabinnandi fyri tað fyrsta tað oyði leggur tann einstaka og tað kann fyri ttað ger fyri ein rímiliga stóran part av teimum sum eru bundin av tí at at tey altso blíva harðlig og annað móti parnarímóti altso tú tú nornormaliserar ein ein atburð sum er óhøvíðskur tað tað sleppa vitki uttanum
ja takk fyri so er lag næstu røðar á bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri hara formaður ja nú ætlaði mær ikki at taka orðið men eg havi valt at gjørt tað allíkavæl tað er tí at eg haldi at tað er ein nokk so áhugaverd niðurstøða sum sum rættarnevndini eri komin við mann sigur at mann at mann tekur tað er in samd nevnd sum tekur undir við uppskotinum við hvør sínum viðmerkingum h men mann nevnir hesa her diskussiónina rundan um sjálvbodnisprinsippi og samtykkisgrundað av grundaðar ásetingina og sigur at tað eri so lítil vesinligur munur á at tað í prinsippinum kann gera tað sama tað haldi er nokk so interssant tí atimillum annað revsirættaráðið har sum tað vóru níggju limir ímóti ella sumfyritøku fríviliguheitsásetingina framum samtykkisásetingina meðan ein írevsrættaránm var fyri samtykkis ásetingina tað virkar ikki so óvesiligt fyri meg haldi eg harafturat haldi eg eisini at viðmerkingarnar hjá fróðskaparseti føroyar eru eisini áhugaverdar í mun til heta her við pasifitet men tað far meg bara til at spyrja spurningin visi tað er so líka hví so halda fast upp á hetta her við at tað skal vera samtykkisgrundað vist tað er so óvesinligt tí at sjálvandi hendan diskussiónin hevur varað í nógv ár og eg veit at fólk eru ósamd og fólk hava hvør sítt útgangsstøði og alla hesa tíðina hevur mín intovutión í øllum førum fortalt mær at hetta her við samtykkipaseraða áseting onkursvegna ger seg inn á rættarstøðuna hjá fólki og eg veit at fólk eru ósamd um tað men tað er tað er eitt sindur ringt at rista av sær serliga tá ig mann eisini sær at tann juridiska fakligheitin mælir til sjólbotnisprinsippið framum neytøkuásetinnei orsaka samtykkis grundaásetingina ímeðan kanska meira fríviligur felagsskapur og og onnur fegnast um hetta her við samtykki sum jú hevur verið kampanja rundan um í fleiri harransár altso bæði frá amnesty internationul og og øðrum so tí kundi eg gjarna kanska fingið útgevið eitt sindur meir til dømis hvat liggur til grund fyri at mann mann velur tað gundaða samstundis sum mann grundgevið fyri at er neyvt tað sama og so eisini hetta her við at tað flytur seg til at at at mann flytur próvtemaði tað eg havi fingið tað forklárað nakrar ferðir men eg skilji altso ikki ordiliga hvat tað betí eg skilji ikki hvat tað merkir eg skilji ikki hvat tað broytið av leikluti fyri fyri fyri tí ákærda og tí eri eg eitt sindur et sindur av villareiði her øh eg hevði ordiliga gjarna viljað at tað var fríligheitsprinsippið sum var galdandi tí at eg hevði í øllum førum fólk meg tryggari og eg eri ikki eg havi ikki nóg gott løgfrøðiligt innlit til at grundgeva fyri hví so er øh men eg siti og spegleð upp á um mann í veruleikanum er í ferð við at samtykkja nakað upp á grund av einum sosialum pressi um tað er tað sum ger seg galdandi tí at tað er nærliggjandi at hugsa í øllum førum men tá ið tað er sagt so skal eg sjálvandi ikki standa her og gera nakrar greiðar niðurstøður um hvat er tann besta loysnin eg kann bara siga at mín intovutión upp til nú hevur verið og er framvegis at sjálvbodnisprinsippið átti at verið galdandi framum tið samtykkisgrundaðarprinsippinum men tað er so bara mín meining til dømis helti at kristian andreasen til fyrstu viðgerð var kanska eitt sindur meira øhhevði kanska eitt sindur greiðar meining rundan um tað og nú fær mann út og sigur at jamen tað er eingin vesiligu munur á so tað haldi eg kanska e verið áhugavert at hoyrt eitt sindur meira um øh eg skal ikki siga at eg fara at ava ímóti hesum uppskotinum tað fari eg ikki vist tað livir upp til sítt endamál sum er at verja tí órættaða og gera a tryggari ella betri hjá hjá hjá ofrum so fari g sjálvandi at taka undir við tí men eg havi statvek mínari deservatiónir rundan um hvat hetta ger fyri ein sum verður ákærdur fyri neyðtøku hvat tað ger við rættastevnuna hjá hjá viðkomandi eg reserverað mær rættin til at hava míni ivamál enn um tað øh tað var tað var líka tað sum eg hevði hug at leggja afturat leggja afturat hesum orðaskiftinum takk fyri
her vóru pálsdóttir eina vipuð
vimerking takk fyri tað er eingin ivi um at vit altíð skulu tryggja okkum at rættartrygdin er góð og tað er hon eisini við einum einari samtykki áseting ta r einki sum bendir á at tað eru fleiri falskar ákærur ella at tað eru óse sum verða dømd eftir einari samtykki áseting tað er hvussu eg komið fram á eisini í hoyringunum og tað eisin komið fram í hoyringunum at at bæði summi sum hava verið ímóti einari samtykki áseting fyrr nú er fyri ella sum eg haldi at tað er ein avgerð sum politiska skipan skal taka og vissu mann so eisini fylgir kjakinum niðri nú samtykki ásetingin hevur verið gildi í meir en eitt ár so sær mann eisini at at so fólk sum aktivt vóru ímóti samtykkiásetingini nú eru fyrrenni tí tey síggja eina broyting í allari skipanini niðri um hvussu man móttøkurneytøkuoftri og hvussu ein rættarstaðgongur fyri seg harafturat so verðu tað eisini víst á at tað er fallin ein dómur niðri har ið eg falli eftir samtykkiásetingini sum nokk ikki hevur verið fallin eftir sjálvbotnisásøkingi so tað er munur á hóast hugtøkini líkjast rættiliga nógv
ja so er tað bjarni koyrasundhjørfal
takk fyri og takk fyri til høvur poststøddur fyri viðmerkingina ehm altso sjálvandi nú hevur hetta verið praksis niðri í eina tíð og mann hevur mann hevur tískil nakrar royndir við tí og hevur poststøddur nevnreftir her við at tað hevði verið tað var ein dómur í feldur sum kanska ikki varð feldur um tað var á sjálvbodnistprincipunum tað sigur mær forferdiliga lítið um hvørt tað var tann rætti dómurin ella ikki onkursverda onkursvegna er tað ein sigur at tað er fellur ein dómur eyka enn ein dómur minni altso tað sigur mær einki um hvørt tað var ein rættvísi dómur sum fall og tað er akkurát tað sum eg meini um um mann nú velur mann halda fast upp á hetta við tí samtykist grundaða hvat merkir tað ítøkiliga vera dømdur vera vera dómur fallnur sum kanska ikki átti at verið fallnur tað er tað sum eg stúri forferdiliga nógv fyri tað tað liggur bara í mínari búkenslu tað er ringt at grundgeva og tað er tað sum eg føli onkursvegna er tað vesentligast í í hesum orðaskiftinum takk fyri
so er tað steffan klaim
gamar poulsel har formaður hetta sum bjarni kharrason petersen er inn jábeint nú tað er tað sum meira ella minni øll tíðin fór til í í rættarnevndini tá vt viðgjørdu hetta málið og tað var júst tað sama tað ar tíggju av ellivu íráðnum tilmældi sjálvboðis prinsippi sum fekk okkum at ragera og tí brúkti so nógvar tíð uppá heitt her men í hoyringunum so vís tað seg at at tað er øgiliga lítil munur á faktiskt praksiskt í dag enn tað har lógin sigur ettar harðskapur anna og so til sjálvboði og so samtykki jú altso í torini skuldi mann flutt seg longur longur yvir men men men praksiskt vísi seg at vera at vera lítil munur og so hava vit eisini íásetinginm her í seinni helvt sum siga at samtykkið skal ver komið til sjóndar við orðum ella gerum ella síggjast í tí tøki støðuni í høpunum so man ger tað hóast alt eitt sindur meir ítøkiligt í

takk fyri formaður ja altso vit siga tað er uppskotið í praksis fungerar út frá sjálvbodnismarknaðum men verður kallað nakað annað altso friður verður við tí so er tað bara semantikkur og sjálvt um summi frá gera ein ordiligan dag burtur úr dag viðsi at tað hevur verið samtykt og skal mann nú verið samtykt at tað er samtykkisgrundaða samtykkisgrundaðu ásetingina men við síðum nývir praksis riggar sum frívuligailigast prinsippi so so havi eg í prinsippinum ongar innvendingar ímótur tær broytingarnar sum verða gjørdar tí at so hevur tað egantíð sítt endamál so sum eg kundi sæta gjørdi men tað er eisini betryggjandi at at vita at tað er ein samd rættarnøvn sum tekur undir við tí tað má tað saktans merkja at tað er á einari leið tí at tí at eg kundi ímynda mær at tað var eitt sindur størri ósemi um hetta her í tinginum enn enn hvat egantíð er
ut frá mann hevur rakt eitt eitt punkt sum sum er nøktandi men men eg haldi eisini at mann skal ansa eitt sindur eftir at at ikki blívur for politiskt í revsiløguni sjálvt soleið kristian andreasen
takk fyri harra formaður altso vistimann bara hugsar roynt logiskt tí tað bara frá sunnari fornuft altso vissi eg geri nakað sjálvboðið ella um eg ger ta við samtykki hvør er munurin ha e er enki mun so taðer it sindur av signalpolitikki viðsena her tað er tað men egeri heltr ikki samdur við tí tað verður sagt at tey finna at finnast dómar niðri sum døma sum vildi fríkendan eftir gomlu reglunum og eg havi tosað i løgfrøðingar eisni aðrastaðnis og vit hava havt hoyringar íð nevndini sanna tit tann at samtykki ella sjálvboðið har er eingin munurin og tá haldi ettað er tað tað kanska er gott alíkavæl at vit fáa eina samda rættanevnd og vit fáa skrivað tað í viðmerkingarnar at tað krevst til ætlað og at mann ikki kann dømas fyri fyri óskettini so haldi a vit hava bundið upp í rætta tygnini og ta er tað er eg nógvuitakfyri ha formaður
ja so er tað bjarni kárason
takk fyri harra formaður eg havi ikki gjørt mæir nakra niðurstøðu enn um handa viðmerkingin hjá khristian andreasen er betryggjandi ella ikki tí at á tí einu síðuni so skal hann jú selja produktir á inari síðuni so skal hann halda síni faklig integritet men visiti er so lítil munur á veruliga altso juristara hava diskuterað hendan her spurningin í kanska tíggju ár ella hvadvaidag og vistu tað virkliga er so einfalt og mann skal bara líka brúka fornuftina í ein minutt so skilji e ikki hví mann hevur gjørtavhandlingar podavhandlingar rundanum hettar eru hví at mann hevur eina adressurættará sum er ikki er samt øh men tá ið tað er sagt atso visi visti mann hevur valt at kallað hetta samtykki sgrunda bara fyri at fáa tað svølt so so má vera í lagi takkfyri
og ringi lørine fram
takk fyri harra formaður h ja eg skilji vælat bjarni kárasum petersen blíður kanska eitt sindur ørkymlaður avkjakinum kanska eisini teimum viðmerkingunum sum koma men tað er eingin ivi um at tað er munur á einum samtykkjari grundaðari neyðtøkulóggávu og einari sjálvboðistryggjaar lóggávu og tað er jú við at tað eru fleiri sum eru fevnt av einari grundaðar lóggávu fleiri sum í einari støðu eru passiv sum frysta sum erður fevnd av samtykkisgrundaðarlóggávuni í mun tiltryggjaralóggávuni og har er tað bara soleiðis at vilja vit hava eina neyðtøkuáseting sum tryggjar tað at tá ið man ikki hevur samtykt til seks so er tað neyðtøka ella vilja vit ikki tað tað er harspurningurin liggur og har er a eingin ivi í mínari verð tí at vit síggja tað eru so nógv av teimum neyðtøkuortunum sum eru sum frysta tá ið tey verða neyðtikin og tað er veruleikin sum vit standa í nú sjálvandi skal revsiløgan eisini fevna um tað
bjarni kárason
takk fyri harra formaður eg eg taki sjálvandi eisini undir við at mann ikki
skal mann skal ikki hava tey uttanfyri ella hvat mann sigur tey førini har sum sum ofrið frystir ella ella lammast ella hvat er tað skal jú ikki vera orsøk til at fríkenna onkran fyri fyri neyðtøku men vissu endan er samtykki ásetingin bara hevur tað til endamál jamen so síggi eg heldur einki vandamikið í tí men tað verður eisini tosað um hetta her við at mann skifti próvt tema og eg havi enn ikki ordiliga skilt hvat ið tað snýr seg um og tað ørkymlaði meg eisini eitt sindur tí at tað átti at verið eitt sindur greitt at greitt frá men tað haldi eg ikki tað er tí kundi eg kanska hugsað mær at fingið tað nágreinari eitt sindur visti tað var gjørligt tí at eg føli meg øllum ikki trygga at nýta í tí í tí sum nú er takk fyri so fær at helgja áfram
harra formaður ja tað er áhugavert tað sum bjarni kárasum petersen spyr og absolutt viðkomandi og tí munurin er absolutt ikki stórur og og og eg má siga akkurát mær at at at eg ivist jum nakar ferð og dømdur orsakað av hesari broyting kanska onkur onkur sigur at onkur er dømdur í danmark men tað skulu heilt serligar grundir til ella heilt serliga støður tí at vit eru aftur har sum er alla tíðina eingin skal dømast uttan at prógva er at hann er forbrotið seg og hvussu prógvar tú eina neyðtøku har sum bara tveir persónar til staðar so vit eru vit eru ettaher at at í tí støðuni at tað er øgiliga ivasamt hvør munur blívur á hasun her kanska er tað fyrsesta signal og mann kanst so siga afta eru gott signaltakk fyri
bjarni kárason
takk fyri hara formaður eg haldi sjálvandi tat túð hevur stóran týdning at at at mentanin ella hugburðin broytist eitt sindur rundan um hettar her kanska serliga hjá hjá monnum at mann onkursvegna fær tað inn beinanvegin at tú ger sjálvandi einki uttan aft er samtykki tað r tað er nakað sum við sosialt og mentanarliga sjálvandi skulu leggja í okkara næsta ættarlið men júst hetta her við at tað handlar um at senda signal og altso nú á onkur til dømis frystir hvat hvat sigur ákæruvaldið tá altso vssi mannskal prógva varð samtykki til staðar íyðani viðkomandi frysti hvt hvat hvat sigur mann soaltso tað tað havi eg trupult við at síggja fyri mær gjarna vilja verað flogin á vesunumrsovorðnar sak øh men eg haldi eg haldi enn at tað er øgiliga trupult at at vurdera tí eg havi tvey kriteriur er hetta prinsipielt rættvíst og elvir broytingin til meira rættvísi ella minni rættvísi tað havi eg enn ikki ordliga funnið í tavtakkfyrija

ja takk harra formaður tað er at fegnast um at tað er ein samd nevndsum samla sæð tekur und við málinum tó við hvør sínum viðmerkingum tað er eingin ivi um at hetta her við neyðtøku er eitt emt mál fyri øll bæði tann ella serliga tann sum er tann órættaði tann sum verður ákærdur og tað er altíð orð ímóti orði í sovorðnum sakum tað er ikki soleiðisn at hóast tað eitur samtyktisgrundað at tú hevur eina kontrakt upp á at tað er í lagi ella ikki ta er ikki tað hevura ikki undirskrivað sovíðari áðrenn tí verður hetta orð móti orði men hendan broytingin v gera nú er ein roynd at stramma upp soleiðis at tingini gerast greiðari tavil siga at tann órættaði far í øllum førum eftir hesum betri rættindi tað er tað sum hendan lógarbroytingin snýr seg um og eg haldi at vit skulu ikki ivast í at tá vit gera slíkar broytingar so skulu vit gera tær nó strammar beinanvegin og tí valdi eg tá eg legði uppskotið niðan at brúka samtykkigrunda heldur enn sjálvboðin grunda tí at mann væl longur farin har til í tí donsku revsulógini og meðan hetta málið hevur verið í gerð úti á løgmansskrivstovuni eg má enndá farin eitt stig longur í danmark og millum annað stramma upp fyri ungdómin at ert tú undir fimtan og tann sum órættar er omanfyri tveyogtjúgu ella tveyogtjúgu uppeftir so er tað altíð neyðtøku ogso víðari taðvil sia at vit eru inni einum øki sum flytur seg kann mann siga at mann er inni á einari politiskari tilgongd har mann allar tíðinar strammar um fyri at fyribyrgja at nakar yvir skal vera og serliga fyri at fyribyrgja at nakar verða útsettur fyri hesum her ræðuleikunum persónligu ræðuleikunum sum at verða neyðtikin av einum øðrum persóni sum onkursvegna í ávísum førum brúka sítt sína ú kalla tað yvirvág fyri ikki at siga maks sína yvirvág og viðkomandi kann frysta og so víðari at tað ikki skal vara nakar ivi um at tann sum fór brýtir seg veit av at tað sum eg geri nú er ikki í samráð við viðkomandi sum eg geri tað við tí haldi eg at tað er gott at løgtingið vónandi stendur saman um fa lóggávuna o hetta er ein uppstramling skal mann fara tí stig víðari tað má mann so koma hyggja eftir frameftir um mann skal fara víðari og stramma upp eisini serliga tá i tað kemur tiltey ungu men hjá mær er eingin ivi um at vit eiga at gera alt fyri at hesum málini helst ikki skulu koma fyri at ein og hvør er tilvitaður um at hetta er skeivt visi mann ger tað og tað ikki er í samráð við hin partin sum tað í hesum førnum gongur út yvir tað haldi eg vit skylda kann mann siga borgarunum attryggja so vítt møgulig vit kunnu geran dæ lóggávu men sum sagt rættartrygdin skal eisini vera í ordan hjá tí sum blívur ákærdur tí er tað altíð ein balansa og í øllum hesum málunum mær vitandi er tað ein spurningur um orð orð ímóti orði og tá er tað øgiliga trupult hjá rættini at taka støðu men her royna vit so við lóggávuni at stramma upp og gera tað kan man siga greiðari í øllum førum soleiðis at tann sum eventuelt forbrýtulsi hann skal ikki vera iva um at tað er tað hann er í gongd við at gera vissu viðkomandi ikki hevur positivt samtykt atviðkomandi er við upp á aktina takk harra formaður
ja taik hervur posdóttir fær orðið ger so væl
takk fyri g mátti bara líka taka orðið her til síðsti fyri at líka siga eitt sindur um sjálvbodni og samtykki og hví tað er viktigt at vit hava valt samtykki og hví tað er eitt lítið sindur av muni í at tað ikki er heilt líkamikið hvat mann hevur valt sum sum eisini stendur í álitunum hjá andsstøðumboð í rættarnevndini so er tað ein støða sum tey allarflestu neyðtøkuofrini uppliva kann egkar vísa hálvfjerðs prosent av neyðtøkuoftnum frysta tað fáa eitt óviljað lambilsi kroppin sum gera at tey ikki kunnu seta seg upp ímóti gerðini sum verður framd ímóti teimum tey kunnu ikki siga frá og tey kunnu ikki stríðast ímóti pasivitetir kann misskiljast sum sjálvbodni visti tú ert passivur í gerðini sum verður framd móti tær so kann tað misskiljas sum sjálvbodni og tí hevði tað verið vandi fyri at ein áseting í revsilógini um at seks kravdi sjálvbodni og ikki samtykki kundi útihýst umleið hálvfjerðs prosent av neyðtøkuofrum at tey ikki vórðu fevnd av revstilógini vistimannhevði valt á sjálvbodnisgundaði ásetingina og tí er tað faktiskt øgiliga viktigt at mann hevur er blivin samdur um at velja samtykki og tað er jú eisini komin fram bæði í í hoyringini av í rættarnevndini og í almennum kjaki niðri at tað hevur verið ein lítil munur sjálvt um tað í praksis er rættiliga líka so er tað hesin her munurin sum faktiskt merkir umleið hálvfjerðs prosent av neyðtøkuoftum og so er tað eisini øliga viktigt at vísa á at tað er einki sum bendir á at rættartrygdin verður verri við einari samtykkju áseting tað er enn ákæruvaldið sum skal prógva at tann ákærdi ersekur tú kanst ikki prógva at tú kanst ikki døma nakran uttan prógv og tað er heldur einki sum bendir á at tað eru fleiri alskar ákærur faltiskir talur fyri falskar ákærur um neyðtøku øgiliga lákt tú er ikki nakað eitt stórt tal sum mann ofta heldur tað er tað er ein mjyta at tverða framdar nógvar falskar ákærur og tað er heldur einki sum bendir á at mann ger rættartygdina hjá nøkrum verri men faktiskt betrarin um um støðuna hjá neyðtøkuofrum men mann ger tað ikki verri fyri tann ákærda so eg hugsaði bara líka at fáa hesi tingini søgd soleiðis at tað er eingin ivi um at vit øll vilja verja rættartrygdina hjá øllum og hetta ger ikki rættartrygdina verri takk fyri
kristian andreasen fær eina viðmerki
takk fyri hara formaður ø hetta er eitt øgiliga trupult mál og hetta er øgiliga øgiliga tekniskt og og og rætturin tekur støðugti ísovort mál út frá ein ítøkiliga bordering granskmáli tað er einki mál sum líkist tað eru eisini fólk í dag sum blíva dømd við neyttøku hvar ofrið ikki gjørdi nakra mótstøðu ikki segði nakað og so víðar sívíðari men hvar mann siga at gerngmærin áttu tað at vitað at hetta var ikki ja hevði fyrileiki í samtykki so man skal mann kal helur iki yvir dríva týdningin av at fáa hesar her hesa regnuna inn tí tað er í hasar eftir verandi lóg eisini heimildar at at revsað sjálvt um tað ikki fyriliggur vold í í vanligum í týdningi so ata er ein moderniseringarlógini og og tað er ta avatað er og eg haldi sindr í ordan men men egmann kal ikki leggja for nógvan týdning í tað at tað verður in stór revlig sjón á hesum økinum at nú fara vit at síggja neyðtøkusær sjana hvønn dag tað tað tað verur ikki til takkfyr ha formaður
har var pólsøtur
takk fyri eg eri samd við khristin andreasen í at hetta er ein tíðarhóskandi dagføring á revsilógini hetta er nakað sum tað almennu føroyar hava havt kampanjur um í seks ár um at seks skrivið samtykki men revsilógini her ikki fylgt við so absolutt er eftir einum hóskandidagføring men eg haldi at tað er rættiliga áhugavert at hyggja eftir hvat ið fakfólk millum annað niðri siga nú eitt ár aftan át at samtykkiásetingin hevur verið gildi í danmark millum annað er tað viðstatadvokaturin niðri sum áðrenn broytingina var ímóti samtykki ásetingini men nú sigur at mann faktiskt sær eina stóra broyting í rættarskipanini niðri bæði hvussu neyðtøkuoffir verða móttikin hvussu próvtímaði er og hvussu mann tækklaði hesa sakirnar at eg síggi eina eina stóra hugborðsbroyting millum starvsfólk niðri starvsfólk í rættarskipanini hjá politinum og sovíðari so eg haldi faktisktat tað hevur øgiliga stóra ávirkan á samfelagi at vit gera hesa broytingina eina góða ávirkatakk fyri
hoydal
ja hara formaður tað er serstakt at hoyra hervur polsdóttir og hennira arbeiði í hesum málunum og øðrum arbeiðinum við sum snúgvar seg um eit so lítið viðgjørt málið royndi verður sum sum revsurættur og rættartrygd er í føroysku plitskuskipanini øh tað er hvussu langt síðani o um nakrantíð at eg havi hoyrt eina eina soseriøsa viðgerð av av málinum í aviti rættartrygd sjálvandi bæði hjá tí ákærda og ikki minstil at verja verja fyri fyri seksuellan harðskap og neyðtøku so eg fari bara at takka fossaferð fyri ta arbeiði sumeí gjørt tí at eg havi lurtað væl eftir og eg havi lært nógv nýtt viði at hoyra grundgevingarnar og eg haldi hon hevur greitt væl frá hví hetta her er í veruleikanum eitt eitt munandi framstig fyri bæði offur og fyri rættartrygdina sum heild
har rúður pálsøtur
takk fyri takk fyri rótandi orð eg haldi at eg haldi at tað er ovliga nógv sum út í samfelagnum í dag fegnast um at løgtingið er blosant um at fáa eina samtykkja áseting í revslógina um neytøku og sum vit eisini havdu skilt í øðrum viðgerðum í rættarnevndini so fer mann vónandi at koma á mál í heyst við at týða revslógina og tá fer mann undir at dagføra lógina og tá hópi eg eisini at vit kunnu taka nøkur tøk saman um aðrar ásetingar sum eru í revslógini sum ikki ordiliga eru samsvar við neytøkaásetingina sum vit fara at samtykkja nú millum annað paragraf tvey hundrað og einogtjúgu har ið mann kann sníkja seg til samløgu men eftir eini samtykkigrundaða áseting eigur mann ikki kunna sníkja seg til samløgu tí at seks uttan samtykki er neyðtøkan takk fyri
so fær ingilín didiksen strøm orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi faktiskt ati atí dag er ein stórur dagur at vit fáa broytt neyðtøkuásetingin tingina í okkara revsilóg frá at vera grundað á á harðskap og tvingsil og til at vera samtykkisgrundað eg haldi ati ein partur av orðaskiftinum í dag hevur kanska bent á at mann vil eitt sindur gera broytingina minni enn mann enn enn om í veruleikanum er men tað sum viti roynt faktiskt gera í dag tað er tað at viti tryggja ein øgiliga stóran part av teimum neyðtøkuofrunum sum sum eru fyri neyðtøku at vit tryggja teimum atgongd til rættarskipanina tað gjørdu vit ikki áðrenn tað hava verið kanningar eisini sum hava víst aðrastaðni ikki so nógv í føroyum me tl onga grund til at halda nakað annað ger seg galdandi í føroyum at neyðtøku fór ikki føla seg fevnd av tí revsilógini sum er tí tey nevniliga ikki hava koma undir tað sum hevur við tvingsel og harðskap at gera og tað haldi eg faktiskt eri ein ein stór broyting til tað betra at eitt samt løgtingí dag vónandi kann samtykkja eina neyðtøkuáseting sum snýr seg umsum er sum er grundað a samtykki tí at tað er eisini ein stór hugburðsbroyting sum vit hava sett í gongd hjá tí yngra ættarliðunum við at hava kampanjur sum vitsaman við saman við felagsskapum koyra og hava t koyrt í nógv ár síðani tvey túsund og sekstan haldi eg tað vera í øllum førum langt aftur í tíðina og og har vit læra okkara børn at at seks krevur samtykki og tað haldi eg heldur ikki at tað skal vera nakar ivi um at tað sama ger seg galdandi í okkara revsilóg og at tey sum ikki føla seg føvnd av revsilógini áðrenn tí at ein so ræðuliga stórur partur sum eisini er blivun nevnt her í dag stivnar og ikki ger nakra mótstøðu tá mann kemur út í eina støðu har sum mann verður neyðtikin hog tað tá vit opna líkasum revsiløgina fyri teimum so kann mann siga ja tað hevur verið nevnt tað er signalpolitikkur men signalpolitikkur er so sanniliga eisini týdningarmikil og serliga tá ið tað snýr seg um vissu vit kunnu fyribyrgja neyðtøkuog kynsligum ágangi harafturat so skal eg líka nevna hetta við teimumherðingunum sum eisini eru gjørdar sum løgmaður komin inn á eisini við í revsilógini og mun til kynsligan ágangu móti børnum at tað bar tíverri ikki til at fáa tað inn undir akkurát at ta broytingina við í hetta hetta uppskotið sum eg annars havi havi sagt at eg at eg og fleiri í mínum flokki eisini yngstu tað bar so ikki til í hesum umganginum og heldur ikki tað sum snýr seg um at sníkja seg til samløgu sum hervur posetur eisini koma inn á men vit vóna at tað sjálvandi eru eru ásetingar sum eisini verða dagførdar tað trúgvi eg í øllum førum uppá nú tá ið viti vónandi sand kunnu samtykkja eina samtykkisgrundaða neyðtøkulóg fyri føroyar takk fyri hara formaður
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í málinum ja og vit atkvøða nú í hesum her málinum løgtsmáli nummar einogfýrs her er einki broytingaruppskot vit atkvøða nú ja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til løgtingsmál nummar fýraoghálvfems tað er onnur viðgerð uppskot til løgslóg um mát og vekt hvør biðr um orðið tað verður bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri takk fyri harra formaður sum sagt erhetta uppskotið løgtingsmál um mát og vekt landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálim magnus rasmussen hevur lagt máli fram tann sjeynda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerð sum var tann níggjugunda mars í tveyogtjúgu er tað beint í vinnunevndina nevndin viðgjørdi málið á fundi tann einogtjúgunda og tann sjeyogtjúgunda apríl og undir viðgerðini hevur nevndina h fund fyri umboð fyri vørn árna skoli landsstýrismannin í fiskivinnumálum og landsstýrismannin í umhvørvisog vinnumálum magnus rasmussen samanumtikið so bleiv málsøkið mátó vekk tað bleiv yvirtikið í tvey túsund og átta og við yvirtøkuni tóki føroysku myndugleikarnar yvir lóggávuvaldið og útinnandi valdið á málsøkinum ætlanin var tá at skipa málsøkið við einari føroyskari heimindalóg men tað dróð út so nú smá fimtan ár er liðgm síðan yvirtøkuna verður endaliga mett at tíðin e komun til at skipa málsøki við einari føroyskari heimildarlóg nevndin nevndarviðgerðin hevur víst at tað er lógartekniskt tekniskt torgreitt at fyrisita yvirtikna málsøki sambandið galdandi donski heimildarlógini eftir sum at tað bara blivið ávískir ásetingar í heimilgdarlógini sum bleiv yvirtøkunar tvey túsund og átta meðan restin var enn á donskum málsræði tað er eisini komið fram at harumframt er tað at verandi rættarsøða at verandi rættarstøða ógreitt er tað eru ógreitt í hvussu og hvønn mun tað ber til at kæra avgerðir sum arbeiðs upprunaeftirlitið og málin og vekt tekur tí metir nevndin at tað hevur stóran týdning og er ein fyritreyt fyri fólk og fyri vinnuna at reglurnar viðvíkjandi mátum og vekt verða so greiðar sum gjørligt og tað verður skipað við einari føroyskari heimildarlóg sum upprunalig ætlað fyri fimtan árum síðan og ein samdnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað sum eisini má kannkanska kunna tað er tað at tað er arbeiðsupprunaeftirlitið sum hevur eftirlit við vektum og mátum her í føroyum tað er einki broytt tað var tað eisini áðrenn tann her lógin bleivdu bleivur sett í gildi tey hava gildistíð upp á tvey ár og tey eru eisini tey sum hava eftirlit við tí úti á staðnum taðn einasti munurin nú at nú verður tað skipinar føroyskari heimildarlóg í staðin fyri að hevurverið einum donsk árum og og hví tað hevur drigið so nógv út jat tað veit mann ikki ordiligat heilt men tað er so líkamikið tog nú verður tð tíbetur koyrti eina føroyska heimildarlóg so tað opirmar er eingin ivi um hvør hevur ábyrgd og ikki g tað vísti serliga at hvussu arbeiðis upprunaeftirlitið sum teir siga vissu teir ger tað taka eina kæra kemur inn so tað øgiliga trupult at kær í tí donski heimildarlógini men tað vildi ikki vera nú s í føroyski so nú fáa okur kunnu vit bara bíða og gleða okkum til at tað fara at virka og vita um nakað takkfyrhra formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti enda og vit atkvøða í hesum málinum tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram og vit atkvøða núger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt fimmogtjúgu atkvøðun fyri tað og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og einogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um ræði á málinum málsøkjinum og tað er onnur viðgerð tað er at taka undir føroyskt ræði loftrúm og flogferðslu hvør byr um orðið ja tað er jakub vestergaard sum fær orðið fyrst ja so verður tað nokk jaspur langaard sum fær orðið fyrst jaspur langaard fær orðið ger so væl
til viðgerðer eitt uppskot frá tjóðveldi um at yvirtaka ræðið í málsøkinum í loftrúmi og flogferðslu høgni hoydal hevur vegna tjóðveldið lagt málið fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð ellivunda mars í tveyogtjúgu er tað beint utanlandsnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann tretivunda mars sættaogtjúgunda apríl í tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt við umboð frá landsverk atlantigarves ádna khrusi mcc árna skoli landstýrismann í fiskivinnumálum og magnus rasmussen í umhvørvisogvinnumálum undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í tríggjar meirilutar ein minniluti billjustinussen primunt rasmussen og jaspurd langaard hava hesar viðmerkingar yvirtøka av loftrúmi ug flogferðslu er ikki eitt ókent mál í politisku skipanini í tvey túsund og tólv var soljóðandi uppskot til samtyktar samtyktar løgtingi heitt verður á landsstýri um at útgreina og kanna møguleikar fyri at yvirtaka loftrúmið yvir føroyum til føroyska umsiting og síðani at taka upp samráðingar við ríkisstjórnina um yvirtøku og leggja lógaruppskotið fyri løgtingið at skipa skipan av føroyskum lmi loftrúmseftirliti eitt av endamálunum við uppskotunum var at yvirtaka umsitingina av loftrúminum yvir føroyum og harvið skapa hálvtrýss hundrað nýggj arbeiðspláss í føroyum og styrkja og menna um føroyska flogvinnuøki sum heild í novembur í trettan lat ein arbeiðsbólkur mannaður við embatsfólki úr føroyum o danmark úr hondum frágreiðingina beskrivið seg á fluftrums omroðdi y relatión til ferðverni undanfarna samgonga hevði yvirtøku av loftrúmi og flogferðslu á skrá samanumtikið er niðurstøðan at hóast tað ikki tykist at hava skortað poltispolitiskur vilja í føroyum at yvirtaka luftrúmið og flogferðslu undir føroyskum raði hevur tað higartil ikki eydnast orsøkirnar eru ikki avlýstar men uttan iva eru teir fleiri og fjøltóttaðar ein orsøk tykist vera at loftrúmið og flogferðslan í okkara øki er sera væl umsitið av íslendskum loftflogferðslumyndugleikum frá ekao verður ikki mett at nøkur orsøk er til at gera nakrar broytingar í umsitingini av luftrúminum og flogferðsluni føroysku sjónarmiðini byggja á inntøkumøguleikar sjálvræði og førleikamenning minlutin er samdur um at landsstýrismaðurin og umsitingin framhaldandi eiga t arbeiða við at fyrireika og kanna møguleikarnar at yvirtaka loftrúmi og flogferðslu nevndin er upplýst at millum tíggju og fimtan størv eru á økinum um tað verður yvirtikið umsitingin av flogferðsluni í okkara parti av loftrúminum verður fíggjað við kstrekvry kostnaðarendurgjaldi tí er ikki grundarlag fyri at halda at yvirtøka av loftrúminum og flogferðslu kann gerast ein inntøkukelda til at fíggja annað enn annað enn tey størv og tað útgerð sum er beinleiðis tengd at uppgávuni við hesum viðmerkviðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskoti sum sagt hevur tað verið frammi fleiri ferðirnar og mann tosar um loftrúm mann tosar um um ferðar og tað sum kanska er eitt sindur av ósemju um eisini í mun til nú tá ið taðhvur etað kríggið so man sær tað at tað er verið ávís øki sum verða lóyst hvussu langt strekkir okkara firðir hvussu stórur partur tá ið vit tosa um tað um tað føroyska økið har sigur onkur at tað strekkir út til tað sum vit kalla sjómarkið tar sum kalla tvey hundrað fjórðingar har kanska eisini vinnumálaráðið sum var sum vit høvdu inni til hoyringar vildi vera við at tað bert var talan um m tólv fjórðingar og tað er ein øgiliga stórur munur á um tað er talan um tólv ella tvey hundrað

og vit hava eisini fing fingu eisini at vita at ekao vil helst hava so stórar firðar sum til ber hesin her hetta her øki sum vit sum íslandin umsitur fyri okkum grønlandi og føroya er ein rættiliga stórur firður og tí er tí er tað nokk eitt ynski um at heldur hava færri firðar enn fleiri meni visti tað vísir seg at at tað ber til og tað kanni at tað kann loysa seg fyri føroyar at vit umsita okkara egna loftsrúm og lofsøki so haldi eg eisini mann eigur at kanna tað og vita hvar møguleikar eru hetta verið kannað ofta og tað hevur víst seg at tað v mann hevur rent seg í øgiligani stórar avbjóðingar og tá ið mann tosar um etta øki so er tað nakað við at mann tosar um eg inskitað var ein metur ella hálv annan metur frá frá frá jørðini og tað sum er uppeftir og so eg minji s seg um tað er tíggju túsund kilometur upp í luftina harhar á leið so so hetta er eitt eitt uppskot frá tjóðveldi sum nokk ikki bera á mála hesum sinni men eg haldi tað er fínt at tað verður mint á og mint á møguleikar hvat møguleikar liggja í hesum hvat er tað vit kunnu gera og hvussu kunnu vit møgulvíst eisini eitt ella annað týspunkt tá ið tað verður opna upp fyri at hetta her økið eisini kanska verður yvirtikið takk
eg lasli viðmerking frá høvna hoydal ger so væl
harra formaður í royndirvør haldi at jaspur langaard er øgiliga jaligur mótvegis tí sum liggur í uppskotinum nevliga taka ræði á loftrúminum og so koma ymiskar tøkniligar ella ella akan man siga peningaligar metingar og tær eru nú ikki heilt avklárarir enn men meirilutin ella hesin hesi minnilutin í nevndini sum jasumr langoyd umboðar sigur at nevndin er upplýst at millum tíggju og fimtan størv eru í økjinum um tað verður yvirtikið og tað ber til at fíggja tað so kundni eg spurt fist hví mann so ikki hava tey tígju g fimtan størvini í øðrum lagini kundi bar hugsað mær at spurt hvara hvaðani tað talið kemur frá eg havi so ikki hoyrt tað talið tíggju fimtan tíggju fimtan fólk eg hugsað at lggja neglari størv við hesun her tá tekur veðurtænastu alt annað uppí
ger so væl bjarspur langurd
ja takk fyri harra formaður ja tað er øgiliga nógv trupult og tað sum tað sum mann sigur við loftrúminum so er tað soleiðis sum føroyar so eiga vit ikki at kunna fáa inntøku ella tjena men tað sum vit í prinsippinum kunnu fáa er nøkurnøkur størv og so er spurningurin er tað nøkur størv sum vit longu hava inni í dag sum vit kunnu verða endurbrúkt ella kunnu vit uppfinna nertað nýggj størv sum skulu leggjast inn og soleiðis sum eg havi fingið tað upplýst og tað er altíð at svalsignað ivamálini sum liggja men so er tað ikki talan um at vit til dømis kunnu leggja ðurveðurtænastu ella eina part av tí sum mmcc t gerst í dag men tað er bert talan um nýggjar tænastur sum verða veiktar í mun til hetta her lógaruppskotið so e eg eg má siga at g eitt sindur svar skyldur tí eg haldi tað er eitt sindur ógreitt enn hvat er tað fyri størv vit kunnu leggja inn í í hetta her økið viti vistu tað verða yvirtikið takk fyri
ja takk so fyri jacp ersecerorið ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal lesa tað upp sum minnilutin eg sjálvur o elsbet mersetes gunletssdóttur hava sagt í hesum málinum hóast fleiri samgongur hava sett seg fyri at yvirtaka málsøki loftrúmið hevur hettar ikki borið á mál enn tað liggja nógvur møguleikar hjá føroyum er at yvirtaka loftrúmið bæði í førleikamenning í størvum og inntøkum til at menna økið enn meir nevndirn hevur finguð upplýst at fleiri størv eru í økinum um tað verður yvirtikið tað er tó greitt at tær inntøkur koma frá flogførum í føroyskum luvstøðuim skulu brúkast til at menna útgerð og menning av viðurskiftum ið hava verið størv ið eru aknýtt yvirtøkuni tilbúgving við meira

við at gera føroyar liggja sera væl fyri landafrøðiliga tað hevur mann staðfest flogferðsluhøpi tí jettstraðim a gera ati fíggjarliga áhugin hjá flogførinum at flúgva yvir okra øki er stórur sambært sjikakokonventiónini hevur eitkvørtland fullan og eksklousivan rætt yvir sínum egna loftrúmi yvir sínum øki sum í hesum førinum ðurnágreinað út á tolvsjórðingar úr grundlinjuni runt um føroyar innan fyri at øki kunnu føroyar altíð uppræta okra egna firð sum tað

soleiðis at øll flogfør sum í dag flúgva hendan vegin yvir norðuratalandshavinum verða at flúgva í føroyskum øki er neyðugt við samráðingum við ikao um at broyta avtaluna um norðuratlandsøki hendan firðin sum okur eru eru partur av útgreinandi arbeiðið skal til áðrenn hesar samráðingar fara í gongd og skal umsókn frá føroyum innihalda

sjonellar og fíggjarligar grundgevingarfyri hví okur sum land ynskja at yvirtaka ábyrgdina av hesum økinum einki verður nevnt í samgonguskjalinum frá tvey túsund og nítjan um yvirtøku á hesum málsøki og metir hesin minnilutin heldur ikki at málið er klárt til at yvirtaka minnilutin heitir tó á landsstýrismanninum umsiting hansara um at arbeiða við at fyrireika og kanna møguleikarnar at yvirtaka loftrúmið og flogferðsluna við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja

tað hevur verið á skránni sum sum eg havi nevnt fleiri ferðirnar ella hjá skiftandi samgongu at yvirtaka loftrúmið og okur skriva her sum okur hava fingið upplýst at okur ti eina hvørja tíð kunna yvirtaka tað út á tóllfjórðingar men tað er eitt luttfasliga lítið loftrúm lítið øki pinka lítið í hesum her stóra firðinumn sum sum ísland umsitur ísland umsitur hetta her stóra øki norðurhar føroyar og og grønland serliga er partur av og tá ið loftrúmið er danskt so er tað danir sum fáa ein part av teimum inntøkunum sum koma frá hesum her loftrúminum tað sum undrar meg eitt sindur tað er tað at at grønlandi ikki yvirtekur sítt loftrúm tí grønlandð er ei veldi av veldja stórst land og tað er ein rúgva av flogferðslu sum fer yvir í grønlandsøki tað kunnu teir gera sjálvir suðurint hjá okur og tað kunnu okur gera og yvirtaka føroyska loftrúminið men førliga onkursvegna at tað gevur sjo orlian meining tí tí og skjótt í einum plogfari bara far úta um altso flúgva framvið og slet kiki koma í føroyska føroyska loftirúmu yvirhøvur og tí er tí er tað meira áhugað áhugavert at fáa gjørt ta fyrireikingar og kanna og og og fyrireika møguleikan til at broyta henda nirfyri nn vissi okur skul kunna umsita okra okra egna kann mann siga luftrúm her í norðratalantshavinum her sum okur liggja nokk so nógv ja nokk so nógv fyri okur okur sjálvari og tað haldi okur skula eg haldi sjálvandi okur kulu yvirtaka loftrúmið men tað skal vera meining ví at gera tað soleiðis at tað er fyrireikað ordiligt og at okur fáa broytti kann mann siga uppmátingin av hesum her loftrúminum altjóða soleiðis at okur umsita tann partin av tí økjunum her sum okur okur liggja ísland umsitur alt grønlandsloftrúm og grønland era øgiliga stórt land kanst suðurendin á grønlandi verða umsitin av onkrum øðrum meni her eru avgjørt møguleikar í og hetta er avgjørdar mál sum eg haldi mann skal halda áfram við at arbeiða við takk fyri harra formaður
ja takk so te høgni høpil it sín við meg synggjer so væl
eg havi formaður mín fatan heri er at fólkaflokkurin og jakkóðveskoyrið er fyri hesum og minnist meg rætt so var tað eisini høvuðspunktið á valskráningum fólkaflokkinum til fólkanesfalið í tvey túsund og nítjan ikki so jøkuliglasen og og so eg fari at spyrja jakkóðveskoyrinum altso er tað bara tað at mann ikki hevur eina samgonguliga avtalur sum ger at mann at mann ikki tekur undir við sum tí at tí at nógv av hasum eru fyrivarnir sum eru hjá men hvussu verður tað gjørt tað so tað sum hendir í tærri løtu vit høvdu akført fyri hesum uppskot sum er eitt lógaruppskot so høvdu vit tikið ræðið á lottrúminum og so kundu vit síðani samráðs við ísland um fyrir og hvørt av sínum so tað er ikki so innviklað
ja takk ger so væl ígjøgnum jógvaseðil
harra formaður tag at okur hava eina samgonguavtalu tað ger sjálvandi at okur bundin asamgonguavtaluni tí hana alli egmíí øllum førum at halda so tað er tað er ein partur av tí ja tað skal eg tað skal eg viðganga tí eg síggi møguleikar í at yvirtaka tað økið her norðratalandshavinum har okur eru um tað er so nevnt at tað er bara at at samráðast við ísland og á samráðas við ísland koma okur ongan veg við tað teð havi ongantíð havt nakar fatan av at tað at tað ber tað ber serliga væl til men at okur kanska í ekao kunna fáa grundgevið fyri okra sjónarmiðuni soleiðis at ogur fyrireika tað ordiligt at okur fáa kann mann siga ein fyrð fyri sjálvar her sum okur liggja tí bara føroyska loftrúmið gevur nokk ikki stóra meiningøh takk fyri harra formaður
ja takk soer ta bjørt samelsen ger so væl
takk fyri í álitinum so vísa jakuvvestegaard og elsbet merssetis gunlegsdóttir á frágreiðing sum varð gjørd í ella eitt arbeiði av embatsfólk úr danmark í føroyum gjørdi í trettan um hetta við yvirtøkuna av loftrúminum og eg kundi hugsað mær spurt jakub vesturgaard altso tað verður víst til í álitinum at mann hevur ætlað hetta leingi sum e flokkar í øllum førum men at mann ær skoyrdi komin á mál at mann ikki klárir skriva tey í álitinum hvat hvat vísi hvat vísti tað arbeiðið sum bleiv gjørt tá altso hvat er tað sum manglar hvat er tað sum skal til fyri at at mann bara kann gjøgnumføra hetta her tí kundi jú eisini valt at tikið undir við tí og so fekk mann tey tingini upp á pláss sum skuldu uppá pláss takkfyri
ja takk ger so væl jakvessikur
ja takk fyri harrar formaður ja mann kundi og tikið undir við tí og so tikist har frá og tann møguleikin ikki velja fjarir frá mær persónliga men sum eg nevnd í árunn í fyrispurningur rønjnum hoydal sm víl er partur av einum samgongu sum ikki hevur ikki hevur hetta su sum skrá og og tí eisini av teirri orsøk taki eg ikki undir við einum einum dandstøðuuppskoti nei eg helli oftani til at mann tekur støðu og oo tekur tað so tekur tað harfrá sjálvt um okur í álitinum siga at mann skal fyrireika tað tí oftani tak hasar fyrireikingarnar øgiliga langa tíð fyri ikki at siga eg við ein tíðir o g so kemur mann kanska øgiliga stutt og ongan veg men at mann handlar so tað liggur nokk so niri til mínja men eg eri partur aveinar samgongu sum ikki tekur undir við tí takk fyri ara formaður
ja takk næsta røða verður høgni hoydal ger so væl
er tað nú ikki serstakt og lísjáttandi á hesuni her í fagra degi tann níggjuogtjúgunda apríl í tvey túsund og tveyogtjúgu at vit bert við at trýsta tann grøna knøttin í dag á føroya løgtingi kunnuvit taka fult raði og ábyrgd av okkara egna loftrúmi eins om vit frammanundan hava gjørt av okkara okkara landgruni og okkara sjógvi øhtí í veruleikanum er tað bara tað sum krevst hetta lógaruppskotið sum tjóðveldi eftir hondinihevur lagt fram fleiri ferðir tað ásetir bara at frá ólavsøku at rokna so er tað hetta tingi og føroyski myndugleikar sum hava fult ræðið og fulla ábyrgd av tí føroyska loftrúminum og harfrá ber so til at fara undir at byggja upp teir førleikar og tær avtalur sum longu eru í økjunum til ísland sum fleiri hava nevnt umsitur í dag føroyska loftrúmið vegna danmark í einum so nevndum fyri altso tað er att øki sum tann altjóða stovnurin í kao hevur býtt loftrúmið í heiminum upp í og soleiðis at fføroyigar kundu kvussu tikið ein part av tí ella hvussu mann nú fann út av tí við at trýsta á grøna knøttin høvdu vit eisini loyst tann spurningin vit hava brúkt so nógva orku til seinastu seinasta árið í hvussu so er nevniliga hvør hevur heimild at taka avgerð um at seta ein radara up í føroyum og at hava eftirlit við í føroyska loftrúminumtað hevði verið loyst her og nú tað krevur bara at trýsta á grønnaknøttin so hevur að verið føroyski myndugleikar sum fult og heilt tóku avgerðir um hvør kunnu seta radarar upp hvussu eitt eftirlit varð skipað og um vit vildu seta ein ein ein ein radara upp sum kundi bæði verið ein seviluradari altso har flogførini sjálvi senda síni signal inn til ein radara sum tað er í dag men eisini so sær alt sum fer fram í loftrúminum í einum ávísum radiusi hog harundir eisini hernara flogfør og annað so tað er øgiliga tað er øgiliga lætt at loysa henda trupulleikan tað er ikki so trupult sum serliga ein annará minnilutini ger ta til eg haldi ikk t jakuvestegaar gjørdi tað so trupult men hin minnilutin nei hettar okarsun vð útlendingarmál nei tað er so trupult so trupult men í teirri løtu tú tekur avgerðina so loysa teir spurningarnir seg upp eisini sum mann hevur roynt at brúkt sum forðing fyri at taka ta prinsipiellu avgerðina um at taka loftrúmið á føroyskar hendur og

øundirritaði og aksel ve johannessen vegna javnaðarflokkin eru so í einum minniluta fyri seg andstøðuflokkarnir í utanandsnevndini eru sera fegin um at vit eru samdir um álitið og vit taka altso undir við málinum og mæla løgtinginum at samtykkja uppskotið og hava hesar viðmerkingar undir viðgerðini eins og seinast tí tað hevu verið ein góð viðgerð utanlandsnevndini og ein saklig og og serviøs viðgerð undir viðgerini a hesum máli bæði her á løgtingi og í nevndini eru staðfest enn einaferð at tað ber so øgiliga væl til hjá løgtinginum og føroysku myndugleikar at taka loftrúmið undir føroyska lóggávu g umsiting tað ber væl til at samráðast við íslendskar myndugleikar um hvussu eftirlit tænastur og gjøld fyri at flúgva ígjøgnum føroyskt loftrúm verða skipað býttur millum londini í hesum her núverandi firðinum sum verður kallaðr fyri íslandsfirðuin ella reykjavíkarfirðin tað ber eisini væl til at byggja upp vitanartung størv og tænastur í føroyum í sambandi við at umsita loftrúmi tað finnast fleiri serfrøðingar í føroyum sum greitt vísa á hvussu bæði ein sevilur og ein aktivur loftferðsluradari kunnu byggjast og rekast av føroyskum myndugleikum tað er staðfest sær ein greiður fyrimunur fyri alt tað arbeiðið í frammanundan ev gjørt fyri at byggja upp á eina føroyska flogferðslu og flogvinnu tað er eingin ivi um at øll tey sum starvast innan tað at taka undir við hesum og eg haldi at eg kann siga uttan at leggja nøkrum orð í munnin at undir nundir viðgerðini nevndini er tað komið fram frá fleiri hoyringspørtum sum starvast ínar flogvinnu samskiftir radarvirksemi og tilbúgvnd og tøknini í føroyum at tað at taka loftrúmiar føroyskar hendur gevur týðandi menningarmøguleikar formiliga er føroyska loftrúmið ikki undir føroyskum raði danmark lóggevðir um loftrúmið men sjálv umsitingin tænastuveitingin til flogferðsluna í føroyska loftrúmini er løgd til íslendskar myndugleikar tær inntøkur og tænastur og útreiðsur ið eru av at umsita loftrúmi fella í dag til íslands og partvíst til danmarkar týdningurin av at fyrisitakar egna loftrúm bæði til sevila og hernaðarliga ferðslu eru vorðin alt eyðsýndari síðani uppskoti varð lagt fram herta verð lagt fram enntá áðrenn áðrenni tað tragiska kríggið øh og eg fari at nevna harra formaður at vit hava havta serfrøðingar inni og fleiri kenna sikkurt á odnar crusi sum hevur verið alment frammi sum hevur givið okkum sera týdningarmikið og rigvusmikið tilfar bæði um hvat fer fram í loftrúminum í dag hann hevur víst á hvussu íløgan sær út við at gera ein føroyskan radara hann er enntá givið okkum sjálvt modelli sum kann keypast og reka sum setast upp hvussu hetta kostar og hvør kann reka tað vit hava førleikan til tað í føroyum sum vit hava fingið alt tað sakliga tilfarið inn á borðið sum sum krevst fyri at taka eina slíka avgerð og tað evur verið hugaligt at síggja at øll tey fólkini sum starvast innan fyri etta øki og sum hava av sínum eintingum øarbeitt við málunum sakuliga bæði tey sum starvast uppi á sondfati í dag ella umsita tað og eisini ikki minst odnarkugin sum arbeiddi við tí táverandi radaranum natoradarn í føroyum sum vísir á hetta ber væl til at gera og han er enn táv givið okkum tilfari um hvussu ha tað kostar hvat tað kann keypast hvussu tað verður sett upp hvussutað kann rekast og hvussu tað kann byggja størv upp í føroyum hartil er sjálvandi eisini aðrar tænastur sum er knýttar tat hesum sum víst verður á at skalt tú taka gjøld fyri at flúgva gjøgnum føroykt loftrúm so mugu tey fyri tað fyrstu ikki vera so nógv so høg at nakar velur at flúgva út um loftrúmið og jakuvestegaard nevnir og elsbet mersetis gunnlegstóttiri nevna í álitinim tey meina at loftrúmið bara røkkur út á tólvfjórðingar tey eri ikki samdur í tað sum eg havi fingið upplýst so røkkur tað eisini út á tað sum er kalla fyri búskaparliga økið hjá føroyum sum er tvey hundrað fjórðinga á markið øh og tað vil siga tað at tær gjøldini sum kann taka kunnu fara til tær tænastu gevi til flogfør tað kann umfata alt frá veðurtænastu radiokomunigatión sjálvandi men eisini vaktari bjarging ella svøroyskin resky tað vl seða íløgur eisini í partar av tíð øh og tað hava vit eisinifingið upplýst at hevði veri ein stórur fyrmunn fyri føroyska flogvinnu ogeisini fyri til dømis bara tyrruflúgving í føroyum at vit fingu tikið hetta á okkum og fingu útbygt allar teir førleikarnar so so at siga hevurta einki verið sum talar ímóti at taka yvir uppskotið ella taka yvir loftrúmi tað eru bara ymis fyrivarini sum eru á meira tøkniligum og partvísa politiskum slag og eg vóni at skjótt koma til ta tað niðugstøðu at tað átti ikkiat verið neyðugt at leita eftir teimum forðingunum tí við at samtykkja uppskotið so hendir ikki meira enn tað í fyrsta umfari at løgtingið hevur ræði tær galdandi avtalurnar sum eru millum danmark og ísland detta tá yvir soleiðis at føroyar sakkar inn í ta avtaluna og kann fara undir at samráðast við ísland um hvussu í tænastan verður veitt í hesum so nevnda reykjavíka firðinum sum umfatar alt økið í dag sum ekao er ásett sum umfatar føroyar og heilt og alt ísland og heilt norð til grønlands sum jakuvvestegaard var inni á so so eg haldi tað ver ein giliga góð viðgerð á málinum eg haldi atvit hava fingið ótrúliga nógv dugnalig fakfólk inn at siga sína hugsan og tey hava verið ómetaliga íblásandi og sigi held gera stórir vendingarmøguleikar øhein minnilutin nevnir tígju fimtan størv lat okk iga tað vær tað um tað var tað ja fínasta slag so gera við tað eg meti som tað leggja væl meira størv í í tá vit taka eisini tað sum hangur uppi í tænastum til til flogvegnum har undir veðurtænastu og vaktari bjargingartænastu so her eru bara so at siga bara fyrimunir við at gera tað og tað krevstir sum sagt harra formaður einki annað inn at trýsta á grøna knøttin so liggur tað her í føroyum og harfrá byggja vit upp og undirritað og aksel vel johannes mæla sum sagt til at uppskotið verður samtykt takk fyri ha formaður
ja takk syra viðmerkingar ger so væl bjørt samulsen
takk fyri ja eg siti her ov harmist eitt sindur um at tað er sum um at tað liggur í ein sovrn dýna yvir føroysku politisku skipanini alsu mann er øgiliga óambitiøsur í mun til hvussu mann kann menna hetta landið hetta er eitt mál um at yvirtaka loftrúmið um ela løku málið um radararnar og tey hava tað til felags at í báðum førum kundi mann veruliga gjørt lop fram í framtíðina at mann kundi veruliga hugsað frameftir fullkomiliga uttanuntir hvønn flokk mann hoyrdir til veri eitt sindur ambitiøsur um í mun til førleikamenning í mun til at taka ábyrgd í mun til at vísa at mann eisini kann vera við tá tað snýr seg um hátøkni og so frameftir eg veitikium høgni hoydal tímir at brúka eitt sindur av tíð upp á at at siga nakað um akkurt sum hhvat er tað fyri argumentir sum í nevndini forða fyri at mann ikki bara cemis um at at sjálvandi skal mann yvirtaka hetta her vistað førur við sær at man kann fáa nøkur spennandi størv og hvat er tað reelt sum liggur altso hvat er tað sum forðar tí altso vhvat
ja takk ger so væl nihaytal
ja tað er nokkso ringt at svara uppá ein minutt upp á tað men heilt stutt so er tað jú tríggjar høvuðsblokeringar øh tað eina er at mann sigur at samgongan er samd tað næsta er at mann sigur at mann ikki livur at samráðast við danskar myndugleikar øhsum ikki er at hava haldgott argument tí at tað einas sum hendir her at vit yvirtaka ræði og so kanst tú gera tær avtalurnar sum krevjast øh og í triðja lagi er tað væl bara tann tann vanliga innartiin sum ger tað at øgiliga nógv av teimum stóru málunum og stóru lopunum sum verðu gjørd fyri fyri føroyska ábyrgd tey verða gjørd ofta í søguligum gloppum har ið mann onkursvegna fær brotið tar múrarnar niður sum eru á løgtingi og løgtingið er ein elja stór forðing fyri framstigin í føroyum í øgiliga nógvum førum vit kunubara taka síðsta dømi tá vit tá vit samtyktu at taka ímóti flóttafólki úr ukraina tað hendir knappliga tí at trýst uttanífrá og knappliga broytist politisku pallurin til at tað ber til fyri einum ári síðani feinum ár síðani mann sær taðbar slekki til um man hevði brúkt bæði tekniskar og løgfrøðisligar og samráðingar við danir argument so tað skal ofta til tað at tað er ait trýst frá fólki og størsta forðingin beint nú haldi eg tað er at fólk tykjast vera so troytt av at av at at fylgja við ella ella at hava ávirkan á føroyskan politikk at tey ikki lggja nakað trýst á sínar flokkar og sínar politikarar um tey stóru málini tað haldi eg kanska er er tað einasta sum sum sum gevur úrslit í síðst endan
ja takk sól johannes joensens viðmerking ger so væl
takk yrhara formaður ja hetta málið her atkvøða vit í javnaðarflokkinum fyri tí tað gevur sera góðan meining bæði fyri land og fólk og tað gongur heldur ikki til vælferðia í føroyum og so eisini afturat at vit fáa faktiskt styrkt vælferðina við tað at vit fáa fleiri ár arbeiðspláss og kanska fáa vit eisini fleiri fleiri nú nevndi høgni hoydal veðurstovuna og okkurt annað eisini sum kunnu fáa á vesturi á flogvøllinum og so síggja eisini fyri mær at mann kann menna øgiliga nógv vitanarstørv í framtíðini so eg gangi gút frá at h hetta her kann mann forhandla seg til við íslendarar og eg giti at htta er hetta hava verið gagnligt fyri føroya land í framtíðinitakk fyri
ja takk skal eg hoyra hetta gjørt væl
ja púra virt gongur taðikki til nakað vælferð hjá føroyingum tvørturímóti og øll tey sum hava verið við til at menna føroyska flogvinnu millum annað hava vit strongt á fyri at fáa tað gjørt og eg eri so ómetiga takksamur fyri eisin ta arbeiðismesini odna crusi hevur gjørt sum je hevur starvast innanfyri økið og starvast hjá hjá hjá donsku verjuni tá og hn hevur givið okkum bara tað uplýsingasum eru eru faktað um føroyska loftrúmið har hann vísir á at tað flúgva hundrað túsund flogfør gjøgnum okkara loftrúm árliga tað er tvey hundaðog hálvfjerðs um dagin og vísir á hvussu mann kann hvussu mann kann brúka tað sum ei blv til fíggja íløgur fyri flogvinnuna og verðurtænastu alt annað og hann ov givið okkum eitt ítøkiliga uppskot um hvat er tað vyr ein radara g føroyingar sjálvur kundu sætta upp fyri at vera ein aktivo radara sum kundi sum kundi havt eftirit við tí við tí so nevnda holinum loftrúmi sum nú er og hvat tað kostar sum vit hava fingið øll faktaini av borði og tað eri ómetaa metaliga takksamur fyri at undirsóvnari viðgerð fáa vit eisini at vita hvussu nógv dugnalig fakfólk vit hava á økinum sum vísa á hvussu tað verður gjørt sum eru klár at fara í gongd
ja takk tykist fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað vit fara at atkvøða í málinum
og tað er ein minniluti og ein meiriluti í nei tað eru tveir nniluta atað er einki broytingaruppskot ír vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið falli tað eru tíggju atkvøður fyri trettan ímóti og eingin er blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til aðru viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og níggjuogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjandi avgerðina fyri grundleggjandi avgerðina um loftrúmsradara fyri løgtingin til avgerðar hvør byr um orðið tað verður tað vórður fyrst jaspur langaard ger su væl
ja takk fyri harra formaður tað er løgtingsmál nummar hundrað og níggjuogtjúgu frá tvey túsund og einogtjúgu uppskot til samtyktar at leggja grundleggjandi avgerð um lofteftirlitsradara fyri løgtingið til avgerðar høgni hoydal vegna tjóðveldið aksel re johannessen vegna javnaðarflokkin og rutt vang vegna framsókn hava lagt málið fram tann sjeynda mars í tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda mars er tað beint til uttanlandsnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tretivunda mars sættaogtjúgunda apríl í tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við herluf sigvardssen og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin biljustinussen jacup vesturgaard frimut rasmussen jaspur langaard og elsbet mersetes gunnlegsdóttir hava hesar viðmerkingar heimastýruslógin varð sett í gildi nítjan hundrað og áttaogfjøruti í heimastýrislógini er málsøkini býtt sundur í a mál og bmál amál er føroyskt sermál ið kunnu yvirtakast um antin heimastýrið ella ríkisstýrið vil tað vemál kunnu yvirtakast sum heimastýrið og ríkisstýri í samráðingu semjast um at so skal vera verjumál og uttanríkismál liggja uttanfyri heimastýrislógina í mai tvey túsund og fimm vóru tvær lógir og tvær ríkislógarlógartilmælir samtykt sum eitt ískoyti og ella broyting til heimastýrislógina onnur lógin er lóg um mál um málsøki føroyska myndugleika at yvirtaka sum er ein dagføring av paragraf tvey og trý í heimastýrislógini og harvegir eisini listi a og list b í grein eitt er nevnd tey mál ið ikki kunnu yvirtakast og tað eru stjórnarskipan danska ríkisins heimarættur danska ríkisins hægsti rættur danska ríkisins uttanríkis trygdar og verjupolitikkur og gjaldoyraog peningapolitikkur sambært tgrein tvey kunnu ávís mál yvirtakast eftir samráðingar millum føroyskar og danskar myndugleikar øll onnur mál kunnu yvirtakast tá ið føroyingar ynskja tað havandi huga at verandi støða er ø føroyski fólkaveljin við tað at tað er løgtingið sum hevur samtykt bæði heimastýrislógina og lógarbroytingina í tvey túsund og fimm metir meirilutin at treytar at bæði heimastýrislógin og samtyktu broytingar í tvey túsund og fimm fyrst mugu broytast eitt so týdningarmikið og markbrótandi stig er ikki partur av politikkinum hjá sitandi samgongu meirilutin tekur ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið hetta er eitt eitt mál vit hava havt frammi fleiri ferðirnar eisini hesi setini um at loteftirslit radarin ella radan skal avgerðin skal takast inni á løgtingið eg haldi tað er komið øgiligani væl fram at tað er eitt ynski um at tað er uttanlandsnevndin sum hevur ta heimildina og ta uppgávuna at taka avgerð í júst hesum málinum nú er tað soleiðis at landstýrismaðurin jenus a rana hevur lagt eitt uppskot fram í mun til raðdarin hvat vit skulu gera og tað hava vit sum uttanandsnevnd longu svara tí kann tað virka eitt sindur løgið at hetta uppskotið liggur í uttalansnevndini beint nú nú bíða vit so aftur eftir at jenisarana kemur við einum aftursvari aftur til okkum vónandi innan alt ov langa tíð soleiðis at hetta málið kann verða samtykt at eg er brúk fyri einum loftetirradara trúgvi eg at tey flestu hava okkum eru samd um taðv gjørdi fleiri kanningar júst um hetta og trúgvi eisini at heimsstøðan ella støðan her í europa vísir okkum at tað hevur týdning at vit eisini fáa ein lofteystirlisradara til føroyar tað e eitt sindur harmiligt at hann bleiv tikin niður í tvey túsund og níggju men tá var kanska støðan ein heilt enn onnur tað vtað var ikki so spent sum tað er í dag millum eystur og vestur og eg haldi at at tað er viktigt at vit nú fáa hetta her økið staðfest uppá pláss tað hevur verið ofta tikið fram at hetta er er at vit gerast eitt bumbumál og ikki tað er ikki ein spurningur um a gerast bumbumál tað er ein spurningur um at vita hvat ið er sum gongur fyri seg í okkara luftrúmi tá eg gjørdi ein keta við radarum heilt uppi frá kanada og heilt niður til meginlandið og í hesum her í hesari ketuni yvir ta eftirlitið ella tað sum gongur fyri seg í hesum økinum er so føroyar ein partur og soleiðis sum støðan er beint í dag so er tað eitt gapp har er itt eitt eitt eitt glát glopp ímillum tí at vit ongan radar a hava á okkara øki tí haldi eg t tað er viktigt at vit sum ein partur av vesturheiminum ein partur av nato eisini fari inn og fáa sett hendan radaran uppi soleiðis sum landið liggur í løtuni so haldi eg at tað eitur tvey túsund og áttaogtjúgu men tað havi eisini verið røddur frammi um um mann kann gera aðrar og skjót skjótari fyribils loysnir soleiðis at vit kunnu demma fyri longur nú áðrenni áðrenn so lang tíð skal ganga so eg haldi at at hetta her er eitt mál sum er í gongd og og eg haldi at aðuttanansnevndin hevur talað sína greiðu niðurstøðu í hesum málinum takk fyri
takk ein viðmerking frá høgrum hoydal ger so væl
frú forkvinna tá eg las álitið frá frá meirilutanum í uttanasnevndini so fór at hyggja eftir eg haldi í dagfest sjeyogtjúgunda apríl tvey túsund og tveyogtjúgu eg fór t hygja einafafturat tí at eg hugsi atey máttu vera átjan hundrað og tveyogtjúgu tí hendnara henda grundgevingin sumsum jhasum vanlangarføri ramvegna meirilutan vísandil heimastýrislógina hava føroyingar ongan rætt til at taka avgerðir um slík ting og løgtingi kann sletta ikki og so framvegis samstundis sum hann sigur at landsstýrismaðurin kann gera tað sum altso er valdur av einum løgmanni sum valdur at fara á løgtingi altso hetta hanga slett ikki saman hjá tykkum vil tað so siga at andras samuelsen og kristian djurhuus og aðrir góðir sambandsmenn tá teir høvdu hernaðarsamtyktir í løgtinginum at teir brutu bæði heimastýrðslóg og annað altso eitt er at vera í móti tí men men hva hvar hvar er guds kari ski ámhenda grundgevingin frá hon hon er hon er fullkomiliga setur føroyar langt aftur um abstíðina
langur ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg haldi at tað evr gjørt øgiligani greitt frá donskum myndugleikum beinanvegin at avgerðin í hesum málinum liggur í føroyum og ikki hjá nøkrum øðrum enn føroyingum og eg haldi at tað er tað sum vit fyri at halda okkum til føroyingar eru glaðir sjálvandi fyri at at sleppa undan at gera hesa íløguna sum eg havi hoyrt kemur at liggja umleið trý hundrað milliónir so eg haldi at tað er einki forgjørt og sjálvandi miðfør i mugu vit fyriat halda okkum til tað sum tær lógarverkið sum er galdandi í dag takk fyri
síðani er tað bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri frá fólkum tað er nokk so stuttligt at jaspur langur tá hann brúkar tað at løgtingið samtykti heimastýrislógini í nítjan hundrað og áttaogfjøruti til at rættvísgera hvørjar avgerðir vit taka í dag hann kundi bara farið tvey ár longur aftur og kanska próvað virkt tað fólka tann fólksliga viljan so høvdu vit verið heilt annað stað í dag men tað er nú nevndað hent her við at at at føroyingar vilja ikki rinda seg ikki eg skilji ikki flekk hví at mann heldur at tað er neyðugt hví skulu føroyingar rinda fyri hendan ráðnarin nú havi eg tilfeldigvíst tosað við eini majors frá forsvarsarknominum sum sigur tað at orsøkin til at nato møguliga ikki hevði viljað fíggja rátarin sum um hann hevði verið undir føroyskum myndugleikum tað hevði verið tí at tá ið tú koma at sagt danmark brúka ikki tvey prosent av bnp so tit hava ráð tað er tí at danmark ger tað um danmark livdi upp til sínar forplikstur í nato so hevði nato verið sinnað til at rinda fyri ein ráðdar sum lá undir føroyskum myndugleikum takk fyri
ger so væl
ja takk fyri forskrina eg haldi handanis plátan er við at fáa ein enda tíbetur sjálvandi vita vit at danir rinda tað teir skulu usa hevur heitt á fleiri europeiskir lond um at fara inn og økja so at saman kemur upp á tvey prosent og danmark er so eitt av teimum londum sum hevum sagt ja til júst at tær inn og gera tað ikki orsndi av tí orsakað av tí støðuni sum heimin er í so siga tað at at danir gjalda minni tí at ein radar stendur í føroyum haldi eg er ein flokskvøld sum sum eitt til eina stað mugu koma forbíða er litt okkum um tað danir rinda sín part og týskland hevur sagt at teir skulu rinda sín part og hini europeisku londini sum eru partur av nato hava eisini havt eitt ynski um at játta økja tann játtan upp á tvey prosent takk fyri
tann næsti at røða verður akcel rilinson johannesen ger so væl
um at málið um loftradara loftrúmsradara verið lagt til løgtingið til støðutakanum og tað hevur so viðgjørt utalandsnevndini og uttanandsnevndin hevur so býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin er sum sagt tey fimm samgonguumboðini í í utalandsnevndini meðan minnilutin er andstøðuumboðini høgni hoydal og eg sjálvur og eg skal lesa álitið frá okkum í minnilutanum og tað er soljóðandi at minnilutin tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og hevur hesar viðmerkingar tað ber ikki til at siga seg verja demokratii við at taka ódemokratiskar avgerðir løgtingið hevur ongantíð samtykt ella givið nakrar heimild til at hernaðarútgerð kann setast upp í føroyum og føroyafólk eru ongantíð spurt um hettan hinivegin hava allir flokkar á tingi í sambandi við ymsar hernaðar samtyktir av løgtingi síðan seinna veradabardaga mótmælt at avgerðir verða tiknar um hernaðar útgerð í føroyum uttanum løgtingið undir viðgerðini av málinum í uttanlansnevndini er staðfest at serfrøðingi í altjóða rætti at ein avgerð um at seta hernaðarútgerð uppi í føroyum er so mikið grundleggjandi avgerð fyri eitt land og eitt fólkaræði at hon sum minsta mark eigur at verða eigur at hava greiða heimild og samtykt frá løgtinginum og møguliga enntá eigur at leggjast til fólkaatkvøðu tí í avgerðini hevur grundleggjandi avleiðingar fyri støðuna hjá føroya fólki í møguligum hernaðarligum stríðum føroyar hava í hesum máli veruliga møguleika at taka egna ábyrgd av so týdningarmiklum málum sum trygd friði kríggj vápnum og javnbjóðiðs samstarvið ímillum tjóðir um vit viðgera málið fólkaræðisliga og standandi svars fyri tær avgerðir ið vit taka eitt landstýrisfólk kann ikki gera avtalur um og taka avgerðir um hernaðarútgerð í føroyum uttan uttan demokratisk grundarlag og eina greiða heimild frá løgtinginum eingin grundgeving fyrst fyri at eit líkt mál um at seta ein hernaðar radara upp í føroyum ikki verður lagt fyri løgtingið eisini vísir minnilutin á at tað er komið greitt fram undir viðgerðini at eingin forðing finst fyri at føroyski myndugleikar hava fult innlit og reka ein loftferðsluradara í føroyum minnilutin tekur undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot

framsókn tjóðveldi og javnaðarflokkn haurlagt hetta uppskotið fram er tað at løgtingin gjøgnum søguna fýra ferðirnar hevur samtykt og tað eru allir flokkar sum hava vita samtykt tað altso táverðandi flokkar miðflokkurin og og og framsókn var nokk ikki til ta hava samtykt ati at eingin hernararlig útgerð eigur at setast upp í føroyum uttan so at løgtingið verður eftirspurt og ta fýra ymisk løgtingar samtykt tað so halda vit eitt sindur undarligt at taka ein kki sindur tað rtað er undarligt og ódemokratiskt at vit nú taka eina aðra avgerð altso landsstýrið tekur eina aðra avgerð uttan um løgtingið uttan at spyrja løgtingið øh tí halda vit løgtingið eiga at ja eigar eiga verða spurt og so til grundgevingarnar hjá hjá meirilutan fyri at løgtingið ikki kann viðgera heta her so verður víst til at hetta er stríð við heimastýrislógina og hetta er í stríð við yvirtøkulógina frá tvey túsund og fimm tí at at málið r ikki

tað grundgevinð heldur heilt einfalda ikki tí vist tann grundgevingin er røtt so eru allar tær fýra samtyktirnar sum løgtingið hevur gjørt síðan seinna heimsbardaga og aftaná at vit fingu heimastýrislógina eisini ólógligar tað havi ongantíð hoyrt um tær eru ólógligar og er tað ólógligt at løgtingið tekur avgerð í málinum so er tað eisini ólógligt at landstýrismaðurin tekur avgerð í einum máli sum ikki er og tað burdi verið enn meira álvarsamt at ein landsstýrismaður tekur eina avgerð yvir høvdið av okkum føroyingum og løgtinginum í eium máli sume iki er yvirtikið so tann grundgevingin heldur ikki øh og tað er eisini soleiðis at at tað er rætt at tatr ikki yvirtiki málsøki men danska stjórnin hevur gjørt tað rætta í hesum førinum tað at ptað politiska rætta at siga at vit spyrja føroyingar og tit taka avgerðina oí tí sambandinum hevur ein skrivligur fyrispurningur verið settur á fólkatingi til táverandi danska verjumálaráðharran sum tað skiftir út ella útskift seinasta heyst har hon sigur at hon blandarst ikki upp í hvussu avgerð verður tikin í føroyum savnan ítokiliga verður spurd um løgtingið kann taka avgerðina tað legur seg ikki út í tí hetta er ikki eitt eitt lóg sum løgtingið samtykkir ella mann mælir tilmælir til at løgtingið skal samtykkja uppskotið til til samtyktar soleiðis at landstýrismaðurin veit at hann hevur ina heimild til at svara donsku stjórni ela at undirtøku í parlamentunum í løgtinginum til tað svar sum hann gevur donsku stjórnini øh tá ið tað er sagt so so so er taðskal tað einkin ivi vera um at hevði uppskotið veri lagt fyri løgtingið til støðutakan sum vit halda tað burdi verið so hevði javnaðarflokkurin atkvøtt fyri sjálvandi undir nøkrum ávísum treytum og ein ein av teimum treytunum sum javnaðarflokkurin heldur at vit eiga at hava og tað stendur eisini í áliti herpeint tað er at vit í føroyum umsita umsitararadaran tað ber væl til at umsita radaran í føroyum tað haldi eg fleiri av teimum sum innu til hoyringar eisini hava sagt at tað eru ikki so so so krevjandi vit hava nøkur fólk longu í dag sum sum sum sum e lísindur á vegleiðing og skeiðisvirksemi g øðrum høvdu megnað tað orsøkin til til tað er at eg haldi at tað sum útgavðspunkt er eitt sindur eitt sindur óbehagiligt um tað er soleiðis at nøkur ting ganga fyri seg í okkara um tað er á sjóøggjunum ella í loftrúminum sum ikki eiga at ganga fyri seg og og øll onnur vita tað uttan vit í føroyum tí vit hava ikki yndlit í tað tí tí haldi eg at tað er rætt at at vit setandi radaran upp ellahalda vit í javnaðarflokkinum men føroyingar umsitaan og so lata upplýsingarnar til danir og og og nato og og vesturheimin soleiðis at tey eins væl og vit vita hvat gongur fyri seg okkara loftrúmi og er tað nakað ó regluligt sum gongur fyri seg so vita vit tey í føroyum eisini so mín áhíitan á løgtingi er at samtykki hetta uppskotið og nú veit eg at tíðin rennurundan tá mann hugsar um at løgtingið fer í summarferð skjótt men landsstýrismaðurin burdi verið komin á løgtingi og at biðjað um undirtøku fyri at gvið ta svarið sum han ætlar sær at geva ella eitt positivt svav svar upp á at seta radaran upp í føroyum og eg ivist nóva løtu í at hann hevi fingið ta undirtøkuna í løgtinginum so takk fyri frú forkvina

esovæja takk fyri frú forkvinna ja tað undrar eisini meg sum sum meini eg í løgtingslimur at mann frá landsstýris síðu bæði í hesum málinum og raddarmálunum og korona generelt eisini at mann ikki og so nú eisini tiltøk móti móti úrukrmóti russlandi at mann ikki dregur løgtingið meira inn í í ta kjakið ella tí at tað er tað virkar sum han ittsindur bangin fyri hvat og tí heldur mann eitt sindur kanska sindur dult ella og og tí følist eitt sindur løgið at at skula vera vera vitnin til at øll tey stóru málini sum mann sigur og sum atað annars tykist vera semja um sum sum man ikki torir at taka inn her í tingi tað virka eit sinur løgið men annars so so er tað óðansæð ríkisfelagsskapur ella annað í mun til hetta raddarmálið so so er tað demokratiskt altíð at tað rætta at haldi eg at fáa tað inn her til til til viðgerð so at vit líkasum hava eitt eitt betri grundarlag at at taka støðu út frá oog og og kunnu kjakast út frá takk fyri frú forkína
ein
gersovæja takk fyri frú forkvina og takk fyri viðmerkingina jni at tað júst tað altso hetta málið snýr seg um at at vit eru ein partur av demokratiska vesturheiminum og at skulu standa upp fyri demokratisku virðini og gera okkara sum virka ett sindur løgið at mann ikki kann hava tmokratiska viðgerði á málinum og sum sagt javnaðarflokkurin er rokni við at vit eru ikki so ósamd við við við sambandsflokkin og miðflokkin í hesum málinum og nokk heldur ksji ein partur av fólkaflokkinum mei ein orsøk kanska til at man iki leggur tað fyri løgtingið er kanska at mann samgongan møgulia útseta seg tí at kanska ein partur av fólkaflokkinum hevur hvussu ver áðrenn kríggibastáv okraina nevið russland almenn sagt um aftur umaftur at vit russlandi er okkara vinir og vit eigat era uttanveltað og ikki t taka støðu og og vera ein partur av tí demokratska vesturheiminum tað kan era ein orsøk til at uppskotið ikki komin á løgtingi takk fyri
frúý forkvina akt jaspur langord
ger sovæja takk fyri frú forkvina eg sein er skuffaður av ataksele johannesen eitt ella annað stað í mínari verð villu leiðir føroyafólk eg trúgvi at vit øll vita at tað er soleiðis skipanin hjá okkum í dag og stýrisskipanin siga at vit hava sett eina uttanlandsnevnt uppuppgávan hjá utanandsnevndini er at ráðføra í stórum uttanríkispolitiskum avgerðum eisini tá tað kemur til marknaðar og verjumál og har millum annað hesin radarin kemur undir tað vil siga at tað er ikki landsstýrið sjálvt sum kann fara inn og gera av um hesin radarin skal verða bygdur her í føroyum ella ikki men tað er útdiligerað lagt út til uttanlandsnevndina sum hevur havt tað til hoyris og sum hevur sent ein eitt tilmæli til ella ein hoyringsskriv til landsstýrismannin í hesum málunum sum hann so síðani tikið støð út frá takk fyri

ja takk fyri viðmerkingina jaspur langaard nú e rætlar grundleggjandi ósamdir við viðvið við jaspur langoad hvussu tingini hanga saman tí akurát hetta málið her er ikki t yvirtikið mál taðsu sar útgavðspunkt skuldu vit í føroyum slettik vera eftirspurd hvussu at roynt løgfrøðisliga men danska stjórnin hevur politiskt at hugsað tað eg skilagott at spyrja føroyar eftir tá spyr føroyar eftir so e ta upp til okkum sum vit taka avgerðina og tað hevur eisini danski verjumennaran sagt at viðkomandi blanda seg ikki uppí vuss vit taka avgerðina og tá tit brúka heimastýrislógina á yvirtøkulógina sigat løgtingið ikkið kann viðgera málið so er tað enn meira stríð við tað at løgtingið viðger málið at ein landstýrismaður einsamallur gott tá saman saman við uttansnevndini kann taka eina avgerð htí at har er taðer um politiska avgerð vit taka tað tað er kki itt lógaruppskot ein politiska avgerð har vit senda signal løgtingi greitt signal og eitt eitt týdningarmikið nál til landsstýrið at løgtingið tekur undir við ella tekur ikki undir við at landstýrið gevur ta svarið til donsku stjórnina
síðan er tað bjarni kára sum petersen
takk fyri frú forkvina tað danska stjórnin hevur hevur hevur sagt at føroyar skal taka støður fyrst og sovorð tð er kanska eit sindur ymiskt hvat mann heldur tað vera úttrúgv fyri meni tað stendur í meirilutaá álitinum hjá hjá samgonguni eitt so týdningarmikið um markbrótandi stig er ikki er partur av politikkinum hjá sitandi samgongu vit hava vitað í trý ár a politikkurin hjá samgonguni hvørki er týdningarmikil ella markbrótandi men eg hugsi bara at nú tá ið mann sær at tað byrjar at koma semja rundan um hetta her við at mann vil gjarna hava tað í tingi mann vil gjarna hava at tað vera føroyski myndugleikar sum umsita hendan radaran tað er tað eru útlit fyri semju vissu samgongan bara ikki helt upp á at tað skuldi gerast upp á hendan her rættiliga ófólkaræðisliga mátan øh hví má tað vera at mann ikki sær onkursvegna veruleikan í eyguni og sæ te eru í útlit fyri semju ta er ein fólksligur vilja fyri at fáa tað tingi tað er ein fólksligur vilju fyri at fáa tað undir føroysku myndugleikum hvat er tað sum ger at mann stendur
er johannesen ger so væl
ja nú trúgvi eg trúgvi eg veruliga upp á at danska stjórnirnar heldur at vit skuldu taka avgerðina í føroyum og fær at virða tað avgerina sum føroyingar taka og orsøkin til at hon ger tað tað er sjálnd eini a politiskum orsøkum tí hon vil ikki skapa eina óneyðuga konflykt í ríkisfelagsskapinum tað er tað er høvuðsorsøkin htað kemur tetthær eg veit ikki hví landsstýrið og samgongumeirilutin sagt at hanikkifal legja uppskotið rá løgtingi men tað er eingin ivi um at tað upprunaliga tá ið uppskotið byrjaði kanska áðrenntá fýraogtjúgunda februar so var tað ein partur av størsta flokkinm í løgtinginum sum umaftur umaftur alment segði at segði alment at russlandi erokkara vinir og at vit skuldu vera uttanvelt tað at vit skuld iki taka støðu og vit skuldu iki vera partur av nato og so framvegis og tá á temokralska vesturheiminum at tað kanska visti samgongan kom niðan á løgtingið sjálvt um hon kanska hevði fingið hjálp frá amdstøðuni at samtykt málið so hevði g ein partur av samgonguni kanska ikki atkvøt fyrisoeta
an ger so væl
frí fólkum nú nevnir akselandur verju hannesen at her við løgtingið hevur samtykt nakrar hernaðar samtyktir og tí eru vit bundnað av teimum og eg hoyri hetta ofta nú og yvirsyndir í at hvussu bindandi eru tær altso vit sum minnast gomlu stýrisskipanarlógina altso bæði summarferðaætlan og vetrarferðaætlan hjá samfaraskipum landsstyrk spyr samtyktar so samtyktar løgtingið var tað so lógarbrot sum bátur varð forsinkaður í teimum sær ella ella vit høvdu eisini í hálvfjerðsunum eina fólkuaðku um rúsøkalógina hvar fólkið hevði nei vit vildu ikki hava tað broytta nøkur ár seinni so broytti mann uttan at spyrja fólkið eftir at hvussu bindandi er ein ein ein ein samtykt sum er gjørdur upp handan máta tú vóru har í hugsi takk
ensen ger so væl
ein ein samtykt sum r als ikki ritikt bindandi fyri landsstýrið ella av eftirfylgjandi løgting tá landsstýrið sum situr kann resirkera at fáa missálit vis tey ikki fylgja tí sum løgtingið samtykkið er men tað er ikki er ritisk bindandi fyri eftirfylgjandi løgting men politiskt og tað er beira har eg eri politiskt vissu fýra løgting ymisk løgtingar samtykt ogeitt elt annað so ætla vit atgera tað mótsatta tá tatið løgtingið sigur sum vil tað politiskt og demokratiskt verða rætt og sagt ókkey fínt so fara vit íl løgtingið og hyggja eftir at nú eru nýggjur meiriluti í løgtinginum ein tann sum verða í í løgtinginum situ áður og so samtykkja vit nakað annað tað erikki nakað við við við við jurða at gera tað er nakað við við politikk og demokrati at gera at terta rætta matin at hygjista avgerðina ppá takk fyri
takk tann næsti røða verður høgni í hoydalger so væl
eg eri í royndi verur skal eg vera púra ærligur rættiliga bilsin av niðurstøðuni í hesum málinum hjá meirilutanum í uttanandsnevndini og fari eisini at siga tað kanska serliga bilsin av sjálvum grundgevingunum og ikki minst at bæði og fólkaflokkurin kunnu hava latið eitt slíkt álit frá sær hav ein iki øg vilat sia tað har eru kanska sambansflokkurin verður afyri tahevur sigið teira eftir hárinum øh tí at fari at taka málið sum akser di johannes s s so væl og greitt frá øhat framsókn og sjálveldi javnaðarflokkurin hava sagt ati sjálvandi skal eina avgerð um at seta hernara útgerð upp í føroyum sum ein hernaður radari her eisini skuldu tað verið onnur hernara útgerð hon má sjálvandi samtykkjast av løgtinginum vit hava sagt í tjóðveldi vit halda faktist at tað vera eiga at vera ein fólkakvøða tí at tað eru eit so grundleggjandi stig at at hernara útgerð verður sett upp í føroyum tí tað gera okkum uttan mun tit hvussu hvussu hvussu tað verður vent tað gert okkum til eitt hernaramál sjálvandi gjør da tav tað er eisin tað sum altjóða serfrøðingum hevur sagt í nevndini at sjálvandi ger tað tað so kan tað vera í í størr ela minni mun um mann kann taka tað mann kann taka og meta um tað er rætt elga skeivt men avgerðin má sjálvandi takast av teimum fólkavaldu umboðunum á føroya løgtingi

er hvussu boða frá at teir taka eisini undir við at danir sedagin ad radar upp vit vilja hava tað skal vera ein føroysku radara harsum vit sjálvi reka og men og hóast vit eru ósamdur tað so vid sd sohøvdu so eru vit samd um ta grundleggjandi demokratisku treytina hvør tekur avgerð í hesum landi og tað kann virka tað kansn kanska tykja eitt sindur løgið at samanbera tað við men høvdu vila nakantíð góðtikið tað sum fólk ella familjur at onkur segði t eg havi tikið avgerð um at seta hernara útgerð upp ví garðinum hjá jaspur langaard

at at nýtulka ella yvirtulka ella sambandsyvirtulka støðuna hjá føroyingum sum sjóð altso hevur rætta sagt sagt at heimastýrislógin er sett í gildi og hon sigur at føroyingar hava okkum hava einki við hetta her at gera síðan tvær lógir komnar afturat sum er sum siga tað sama og halda ykkum fast verandi støða er føroyski fólkavilju

lat tað hanganda løtu verandi støða er føroyska fókaj hevur miðflokkurin og fólkaflokin seg undir við tí alt fólkaflokurin atkvøddu í mótiheimastýrslógini hevurhevu eg dennadag sagt at fólkat heimastýrslógini hevur ongantíð havt nakað fólslig grundarlag hon er samtykta av einum smølim smøli meirluta løgtingi og merkir tað so at alt sum løgtingið samtykkið er føroyski fólkaviljin halda tit føroya fólk tekur undirvið hesum her haldi at tit froa fólk tóku undir við at mann forreraði at fiskiríkis dømi til fimm reiðaríir

inni á um tað um tað er soleiðis sum sum sum samgongan samgonguumboðini í uttanandsrendnum tulka støðuna hjá føroysku tjóðinum hjá tí føroyska løgtinginum so nevna tæir her ati at í tær so nevndu yvirtøkulógini har har er staðfest at føroyingar kunna ikki yvirtaka uttanríkis trygdar o verjupolitikk og tí kunu vit helu iki taka avgerð um tað ná eg havi vell tað ikki ein landsstýrismann sum sum umsitur uttanríkismál hava ikki einai ørgrinu av avgerð vit aða tikjað her sum snúgvast m utanríkismál er tðikki tað við viðgerði yvirhøvur eisini tá vit fóru at viðgera tiltøk móti russlandi g annað tílíkt er tað ikki uttanríkismál altso tað vog siga við hesari argumentatiónini siga tit í veruleikanum tað at hvørki løgtingið og so slettis ikki tænarin hjá løgtinginum sum altso eg eri í landsstýrisfólkini sjálvt um tey hava misskilt að tey halda tey eru kongar hava rætt til at taka avgerð hesum málinum tað er tað tit siga tað haldi er fara ófatiliga langt tað er at fara langt langt langt langt út um øll demokratisk mørk har tit í veruleikanum taka alla ta fólkareiðsliga grundarlagið undir hesum løgtinginum sum altso hevur sum altso er heimsins elsta parlament nú er taðn altur bara blivið eitt eitt ráðgevandi ein ráðgevandi ansforsamling ella ella longri aftur enn tað tí hóast alt eisini tá føroyar vórðu hersettar tá kom løgtingið eisini saman og segði at vit vildu taka avgerð um hvat hendi hernaðamálinum altso undir ambstíðini og tit fara tit fara aftur um tað tað er mær tað er mær púra púra púrasta óskiljandi h frú forkvina eg fari eisini at nýta høvi her til at siga at eg eg veit ikki hvussu mann skal orða tað tí at skjótt er at leypa framav tí eg haldi tað er so virðingarleyst fyri løgtinginum nú viðgera vit aftur eitt uppskot frá trimum andstøðuflokkum um eitt so týdningarmikið mál sum at seta hernaður útgerð upp í føroyum og sum ur sum heva havt fingið nógva almennu umrøðu nógv hava gjørt sína hugsanir galdandi tað er eisini gjørdar spurnakanningar og fm so framvegis hvar eru løgmaður og landstýrismaðuri uttanviksmálum ella hvar eru nakar her á landsstýrissessunum altso hava teir absolutt onga virðing fyri hvat løgtingið fæst við og at løgtingið her í dag um eina løtu skal atkvøða um hvørt løgtingið hevur heimild ella hvørt tað hvørt tað eigur at vera at fara á løgting og

sum hevur rætt til at taka avgerð um eitt annað land kann seta hernaðarútgerð upp ísm landinum og landsstýrissessirnir eru tómir lanstýrsmaðuin uttanríksmálin grundgevir sínar avgerði við um um japcofhote glaður altso ætla ætla løgtinsfólk veruliga at t góðtaka tað sum sum er hin síðan av sakini her at landsstýrið tekur sær eitt vald sum tey als ikki hava og løgtingsfólk siga nú her nei nei løgtingið heur enki vald altso so verður tað tann tann tann skeivleikin tann skeiklingin sum farin fram so leingi hon fer upp aftur verri eg havi sitið á tingi nú skjótt í fýraogtjúgu ár eg havi aldrin góðtikið eg farið ág aldrin at góðtaka at landsstýrisfólk sum verða vald taka sær bara ræði til at siga hetta bestemi eg hetta bestemmi eg uttan at uttan at hava heimild í løgtinginum og taðvar itt tað vit fingu so sera sera gott skilagott greitt frá frá einum frá einum altjóða serfrøðingi sum annars er púra jaligur yvir fyri at føroyingar skuldu hava tætt tyknnýtið til natu og annað tílíkt tað tað vita vit sum sigur jamen hugsið tykkum um ikki vísa at tit kunikki vísa til heimafturslógan hetta er hetta heer ein stór fólkaræðislig avgerð sum kann fáa stóran týdning ikki bara fyri okkum sum nú liva men fyri framtíðini hjá okkara børnum og abbi og omabørn um børn skuldu føroyar til at hava hernarúvgerð her er tað bara ein radari skal tað eisini verða at verja ií eghaldi billistinsa tosar nú var dagin um vit vilu eisin fara at seta besilur upp í føroyum so ramvegis tað er eina øgiliga øla prinsipiella avgerð tí ongantíð áður hevur løgtingið sagt tað og ongantíð áður hevur nakar føroyskur flokkur sagt tað tvørturímóti sum akseli johannesen vísti á so haa allir flokkar í onkrum formi verður samdur um at føroyingar skuldu ikki vera militariseraðir og leingi var man eisini samdur stand skuldi standa óheftir av stríðistórvalda millum mólum stórvelduni tað var sambandsfokurin eisini samtykt so kann mn hava broytt støðu til tað tjóðveldi heldur til dømis tað at eina sjálvstøvu føroyar og tá støða vit skuldu gera okkart tilknýti til natu so erlað so vit verða neyvan limur men itmugu gera avtalu við tær tí vit liggja so strategiskt íí ein týdnigarmikjum staðin men eg haldi ikki nakar føroyskur flokkur eru við upp á at fara at militarisera føroyar føroyar skulu og føroyar og norðratalantshav og arktis skulu í størstan mun vera eitt eitt dmelitarisera altso at ikki vápnað fult økið a hevur eisini verið ov forsiellur politikkur hjá landsstýrinumtað er skrivað í fleiri frágreiðingar um arktiskan politikk og annað og nú broytir mann tað og løgtingið svarar her ella meirilutin tat nei nei nei nei nei tað hava vit einki við at gera landstýrimaðun baða gera sum tað vil ella dandskar stjórnur gera sum hon vil og og ein landstýrsmaður kan bara siga ja s so at enda frú forkvinna fari bara at spyrja um um løgmaður iki kann koma upp her og greiða okum frá hvat tað málið stendur hvat hvt hvat er tað sum hendirí hesim málinum so er mánn siga ja mannkan ikki viðgera hernaður heimiligaheitið nei nei nei tað ikitað v et biðið um bara hvat er tað sum gongur fyri seg hvørjar samráðingar hava verið við donsku myndugleikarnar hvat er blivið sagt hví liggur hetta málið enn ov flýtur í politsku skipanini og sum tað týdningarmesta hví hví skal løgtingið ikki taka avgerðina og tað hugsi e um eina politiska grundgeving og eina moralska grundgeving og eina demokratska grundgeving og ikki við at vísa til mistulkingar av av ymsum gomlum lógum sum føroyafólk ongantíð oð samtykt tað kannikki og tað seti eg sum krav frú forkvinna at vit fáa tað svarið og eg fari eisini var svar frá nei frá løgmanni um hví landstýrismaðurin sum hevur lagt at ráðføraskriv fyri uttanandsnevndina og sigur seg á samráðast við donsku stjórnina ikki eru til staðar tá ið løgtingið viðger ar so týdningarmikið mál tað vil gjarna svara uppá takk fyri frúr forkvina
takk jaspur langur gjørt so væl
ja takk fyri frá fólkum tað sum fekk meg at taka orðið var at høgni hoydal nevndi hetta við at vit høvdu havt ein serfrøðing inni og serfrøðingurin var herluf sigfarsens sum vildi siga tað at vit settu ein radar upp hevur vit havt ein radar í hálvtrýss áru føroyum at hesin radarin vildi vera við til at gera okkum eitt bumbumál bara at avvísa tað var ikki soleiðis vit høvdu ein serfrøðing og hann nevndi júst tað mótsatta at hann dugdi ikki at síggja tað um vit settu á radar upp í føroyum at vit gjørdu eitt størri bumbumál og vistu tað bleiv soleiðis at tað bleiv eitt størri krígg hjá onkur vildi vildi bumba ein radar at so var tað onnur økir í heiminum sum høvdu størri týdning at føroyar takk fyri
høgni hoydal gerst væl
frú forkvina nú havi eg kanska sjálvur sjálvur skyldina í tí at vit hava nevnt vit hava at mann eigur ikki at leggja nøkrum orðum orðmunnin og tey kunnu svara fyri seg sjálvi men tað sum jaspur langord segði nú var ikki rætt eg veitkkivat hvat hann sipar til vit hava havt ein altjóða serfrøðing til hoyringar sum viðgjørdi het er segði tykkumd hyggja eftir tí við meira formulitiskum brillum og royna at finna ymsar ymsar knakar hanganda uppá haldi egendur givun rætt men hendan hendan avgerðin um at seta hernara útgerð og uppgerð upp í føroyum hon er so mikið grundleggjandi tí hon ger sjálvandi føroyar til ata herna var mál og tað var tí hesin her persónurin var ímóti tí hann segði bara so mugu tit sjálvandi eisini fáa eina løgtingssamtykti sum samtykti tað vegna føroya fólk og so nevndi hann og hann helt helst átta eisini at fari til fólkakvøðu sæð frá einum fólkaræðisligum og hvat er altjóða rættur tað er tað sum má útlendskur verar kallaðu fyri fólkarættir tað var tað sum var sagt og hvat ið jaspur langort sipar til nú hvør skal hava sagt tað øvuta tað er mær ókunnigt tað má hann dokumentera
síðani er tað bjarni karlsen petersen
gstakk fyri frú forkvina tað er áhugavert nú nevndi eg eisini viðmerking til aksele johannesen at í meirilutaálitinum stendur eitt so týdningarmikið um markbrótandi stig er ikki partur av politikkinum hjá sitandi samgongu altso politikkurin er hvørki týdningarmikil ella markbrótandi tað er mann komfertabul við og tað konflrikterar eitt sindur við hetta her til dømis veit eg at bárður á stein nielsen løgmaður hann hevur síðani fólkatingsval mann fór á væl í tvey túsnd og nítjan til fólka fólkating við at mann vildi dagføra uttanrirkispolitisku heimildarlógina mann vildi broyta uttanandsnevndina og tað er eisini komið ei frágreiðing frá ambandsflokkinum á fólkatingi um at nú skal mann klra reformerað at fáa víðari heimildir men mann vil ikki bróta mørkini mann vil vera í hesar konfertablu lógarlammurnar sum danmark hevur sett og virkað út frá tí eg havi aldrin sæð heldur ikki tá eg havi lisið søguna at tað nakrantíð hevur flutt nakað yvirhøvurtakk fyri
høgni hoydal ger so væl
ja aaltso vit hava vit hava góðar málið skrá føroyskum vit hava tann øvuta verð og vit hava eina øgiliga ggóða góðan skemtitoss sum eitur tað sum vendir niður vendir upp og tað erveruleika tað sum hendir støðugt íhesum málinum tí at tá ið eg lesi hetta her sum bjarni kára sum peterssen nevnir at samgongan er iki er ikkil reyðar at taka eitt sum markabrótan stig sum altso eg at løgtingið k at taka avgerð men altso tað kalla tey markabrótandi eg kamarkabrótandi at mann í veruleikanum tvey túsund og tveyogtjúgu kann standa og siga at að avgerðin um at seta hernaurútgerð útgerð upp í føroyum sum altso var fráboða okkum á einm tíðindafund í danmark verður tikin uttan at løgtingið gevur heimildina tað haldi eg er markabrótandi og kollveltandi ímóti fólkaræðinum tí tð ha snýr seg alt um fólkaræðið tað er ikki meir innviklin so og tað er tær grundgevingarnar sum eg sakni at fáa hvat hevur hetta her við fólkaræðið at gera tá ið løgtingið ikki sleppa at taka avgerð um eitt slíkt mál hóast eg vita av tað at ein meiriluti á løgtingi uttan iva tekur undir við at seta ein radara upp so í ymisum form mín vi vil g hava ein føroyskar raaraara hvat hvat er hvør er grundgeving fyri ikkiat gera tað og hon finnst ikki og hon er ímóti øllum fólkaræði og hon er markabrótandi og kollveltandi fyri allar demokratsku
at hugsan so vit mugu ikki venda tí niður sum vendir upp takk fyri siri stenbergan viðmerking
tíst væl takk fyri ja eg haldi eisini at hetta snýr seg um fólkaræðið og eisini hvat uppgávan hjá løgtinginum er og sjálvandi má føroya løgting taka støðu og bestemma hvat hendir í føroyum tí hvat er ellars uppgávan hjá løgtinginum sum varð valt til at umboða og verja sjónarminnir hjá føroya fólki tá ið tað kemur hetta málið tá frætti okur um hettaði her máliðð eisini í einum tíðindafundi sum var á fólkatingi so eisini tann mátin at tá ið málið yvirhøvur kom fram at tað ikki eingang bleiv bleiv reist her í føroyum bleiv kunnað her men mann hoyrdi tá einum tíðindafundi í fólkatinginum hvat mann ætlaði at gera í føroyum altso tað tað tað tað vísir eisini eitt sindur at at tað koma meg glaði í allisari skipan og at mann hevur ikki virðing um tað støðið sum føroya løgting hevur og virðing føroya í fólkaræðinum og eg haldi eisini at at fremsta rekja er óvanliga tóm løgnaður er so gott nokkari men restin er fráverandi
takk fyri høgni hoydal gjørt
æja eg síggi løgmaður eg komin og at fyri at taka orði taðtað eri eg fegin um men eg eri eri framvegis púra bilsin av at landsýrsmaðurin heldur seg burtur frá hesir viðgerðini øh tí at sum sistemed nevnir altso eitt er tað at mann kann hava ymsar politiskar fintir grundgevingar heta er altso einheilt grundleggjandi mál um at seta hernar útgerð upp í føroyum og tað er ótrúliga løgið at at at at uppliva at so løgtingið fær so langt í einum almennum skjali hjá løgtinginum at fara og leggja út her at føroyingar kunnu yvirhøvur ikki taka avgerðir um uttanríkis trygdar og verjupolitikk tað stendur her tað vl siga fyri að fyrsta at siga jaspur langoard og kompahann í orsaka a taðvar kanska sensu niðurstøvan sagt men tá jaspur langaard og og restina av limunum í uttanansnevndini at tær r undanfarnu sambandsmenninir sum andras sambalds sunr hava sum verið kolvælstandi ella markaðbrótandi tí at teir hava samtykt mál um hernaramál her á tingi og í øðrum lagi siga teir tað at alt tað sum landsstýrið fæst við sum hevur í utanrikspolitik til dømis handsarsjónar móti russlandi tað er ólógligt tí tað kunnu vit slekki sambært niðurstøðunum hjá marvetani uttansnevndini í hesum álitunum teir siga vit hava einki við tað at gera og løgtingið kalaðast langt vekk tað er tað tað siga
takk fyri tann næsti røður løgmaður ger so væl
ja takk frú forkvina eg vil siga tað solðarnarat visi tað er slógbrótandi at skapa yvirtøkur so eru tjóðveldið ikki serliga slógbrótandi tí at vit vita øll at teir sum hava framt tær flestu yvirtøkurnar tí at javnaðarflokkurin og síðani sambandsflokkurin so haldi eg tjóðveldi er nummar trý ella fýra aftan fyri fólkaflokkin tað veit eg ikki seiiliga men tá tá tað snýr seg um hetta málið so havi eg verið púra greiður frá byrjanini av eg haldi vit hava eina stýrisskipan vit hava eina tingskipan sum vit eiga fyri at halda okkum til og virða um so er at vit ikki broyta hana og har er mín fatan av hesum málinum at hon hoyrir heima millum landsstýrið avvarandi lndsýrisfólk og uttanlandsnevndina tað havi eg hildið líka frá byrjan av og nú var bjarni kárasum petersen inni á hesin her at at sambandsflokkur førdu væl í tvey túsund og fólkatingsvalið tveytúsnd o nítjan og løgtingsvalið upp á at vit skuldu fáa víðari heimildir víðari rásarúm í ríkisfelagsskapinum at gera sjálvstendigar avtalur ogsovíðari og ja vit hava flutt mørkini vit hava millum annað sett hetta her samstarvsráðið á stovn sum vit fyri fyrstu ferð í ríðisferlóðsskapinum nú í felag viðgera mál sum eru felags mál sum fyrr bara vórðu viðgjørd av donsku stjórni nú er føroya landsstýrið og grønlendska landsstýrið drigin inn við í tey málini at viðgera tey frá byrjanin av so eg haldi at vit flyta tingini tann rætta vegin soleiðis at vit eru viðvirkandi til at tær avgjørt verða tiknar sum viðvíkja føroyum har hava vit fulla ávirkan tað er tað sum tað snýr seg um og tað er tað sum politikkur yvirhøvur snýr seg um tær hava so stórar ávirkan sum til ber tað mann so ikki vil ta leiðina sum ávísi politskiflokkar vilja millum annað tjóðveldið at mann vildi taka ræði á øllum og eg veit ikki um mann vil betala fyri tað ella ikki vil betala fyri tað tí eitt umboð fyri tjóðveldið legði eitt uppskot fram har mann vildi hækka gjaldið ja fyri at taka loysingina uppskotið var so lagarligt at mann skuldi bara betala tvey prosent eyka í einum føroyagjaldi sum eg skilti á lagnum tók bæði bara uppskotstillarin sjálvur undir við tí og ikki restina av tjóðveldi tað undrar meg eitt sindur tí at visti mann virkuliga meinar tað so haldi eg eisini man skal fara allan vegin og hetta var eitt sjálvboðið gjald heta var ikki tvungið visti mann virkuliga meinar tað so skalmann eisini fa til reiðar at rinda fyri ta og at rinda fyri tað betýðir ikki bara tvey prosent tað betíðir faktiskt at okkara landsskattur at landsskatturin hjá føroya fólki skal hækkast við ikki minni enn hálvtrýss prosentum í mun til hvat hann er í dag landsskatturin minst til landsskattur vit fáa í dag umleið tvær milliardir inn í landsskattið og skulu vit fíggja hesa einu milliardina so skal in so skal hálvtrýss prosent meira inn í landsskatt so hetta her tvey prosent gjaldið sum uppskotstillarin legði upp til tað svarað væl til ja nú skal eg gera skjóta høvuðsrokning eini eini fimm prosent av av av samlaðu skattaútgjaldinginum nei tað eru tíggju milliardir nei so eru tað tíggju prosent svara tað til so landsskatturin hetta tvey prosent føroyagjaldið skal at svera tíggju prosent visti túð skal vera lønirnar sum skuldu rinda tað skattgjaldarin skal rinda tað tað er ikki ikki ein lítil skattahækking fyri enin vanliga familju betýðir tað væl ja rættiliga nógvar pengar eystað millum kaska hálvtrýss og hundrað túsund krónur ná men aftur til hetta málið ø eg havi sagt frá byrjan at eg haldi um vit hava eina skipan og so leingi sum vit hava hesa skipanina heilt frá stýrisskipanini tingskipanini har tað er landsstýrið sum samskiftir við uttanlandsnevndina í málnum hava uttanríkispolitskan týdning og tað metað so hetta málið hevur og har haldi eg at landsstýrið hevur gjørt tað sum reglurnar at fyriskriva ætla mann nakað annað so eigur mann at broyta teir yvirskipaðu reglurnar fyri hvussu vit viðgera mál og tað havi eg eisini nevnt her á tingsrøðarpállið eisini undir viðgerðini av hesum málinum atog fyrispurningum og so víðari at ein máti visti mann heldur at umboðanin í uttanandsnevndini vendis skeivt tað var at broyta ta skipanina soleiðisnær at mann fekk eina rætta umboðan millum an uttanlandsnevndina mann kundi eisini fara har til at mann tryggjaði at allir flokkar høvdu umboðan í uttanlandsnevndini nú tá ið uttanríkispolitikkur blívur meira og meira aktuellur fyri okkum her heima í føroyum millum annað tí at vit í ríkisfelaðsskapinum nú sita við borðið til tær týdningarmiklu avgerðirnar sum skulu takast so sigur mann tað jamen tað bleiv boðað frá einum tíðindafundi úr danmark at ein radara seta upp í føroyum tað bleiv tað ikki tað bleiv sagt at í kapasitetspakkanum sum danska stjórnin í samráði við aðrar flokkar ætlaði at seta í verk so fóru føroyar at blíva spurdar um ein radari kundi setast upp føroyum og tað er tann viðgerðin sum vit hava viðgjørt í landsstýrinum í samráð við umboðini í íella við utanandsnevndini h tíðin farmfrú forkvina takk fyri
takk fyri tvær viðmerkingar fyrsta frøgn hoydal ger so væl
frá føroyskum har tað er bara ein viðmerking tað er ikki ein spurningur til løgmann og eg noyðist at at svara á donskum tí tað danar hava eitt øgiliga gott eina góða máliskum politikk og eg sigi bara at dyssið reagerist viða

ja altso eg havi virðing fyri málinum hjá tjóðveldi og eg vóni eisini at tjóðveldið hevur virðing fyri málinum hjá sambandsloysnum tað er tað at vit útvikla føroyska samfelagið hava eitt topptunasamfelag eitt toppmoderna samfelag sum er fult út dagført til nútíðina at taka ímóti teimum eina avbjóðing sum nútíðin setir og samstarv er vegurin fram eftir sambandsloksins hugsjan ikki sundurlendi takk fyri vágkorni

ja hvussu kann løgmaður grundgeva fyri at ein so stór avgerð skal takast uttan um løgtingið og heldur løgmaður at tað er í lagi at at føroyingar fáa at vita um hesa ætlanina á einum tíðindafundi í fólkatinginum og at løgtingið verður hildið uttan fyri hvat hendir í føroyum altso er ta ikki løgtingið sum skal bestemma hvat hendir í føroyum ella ella skal tað koma boð á fólkatingi at nú skal tað gerat so so í føroyum ella hvr hvør hevur verður avgerðarrætt í føroyum tí valdi hetta her snýr seg um

og tað ger at føroya fólk er á væl minimum fjórða hvørt ár vit hava eitt tað besta og mest væl virkandi fólkaræðisligu skipanina í heiminum við nærdemokratii tí vit eru so fá og kennast væl og sovíðari og tí haldi eg at vit skulu fyrihalda okkum til tær skipanirnar sum vit hava í hesum førinum er tað stýrisskipanin tingskipanin sum vit fyri halda okkum til har ið mál av uttanhígsistýdningi skulu viðgerast millum umboðanina sum føroya fólk hevur valt gjøgnum løgtingið uttanlands løgsins uttanlandsnevnd í málum av slíkum slag og eg havi eisini gjørt fær tann ómakin at eg havi kannað tað í londunum kring okkum hvussu mann fyri heldur seg til slík mál har og har er tað eiðsini soleiðis at tað samskiftið í allarflestu londunum í øllum førum rundan um okkum tey demokratiini vit vilja samanberast við har er tað soleiðis at samskifti av hesum slagnum fyrigongur seg ímillum stjórnurnar og uttanlandsnevndina hjá teimum respektivu tingunum ger sotakk fyri
ja takk fyri so er tað bjørt bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
harra formaður hetta er eitt mál sum søguliga fer at standa sum eini vari yvir ein møguleika sum hann hevði men sum hann lat fara frá sær ein møguleika sum hann hevði til at samla løgtingið og viðger eitt ógvuliga týdningarmikið mál nemliga at seta radara uppaftur í føroyum at lata fólkavalda parlamentið soleiðis sum fólkið ynskir og soleiðis sum ein sovorður partur av løgtinginum ynskir sleppa at viðgera hetta mál púra demokratiskt tað er verður víst til stýrisskipanarlóg og og eg hugsi at tá ið mann hyggur eftir hetta her við grein tveyoghálvtrýss stykki tvey í í í stýrisskipanarlógini sum snýr seg um millumtjóðað sáttmála so sigur stykki tvey við formansins loyvi
gersu vælati ja tað stendur fyrst so stendur stykki eitt at landsstýrið hevur málsráði í førum sum heimastýrir heimil at tyngast við og gera avtalur við onnur lond og síðani stendur uttan samtykki løgtingsins kann landsstýrið tó ikki gera avtalur sum krevja luttøku løgtingsins fyri at vera útintar ella sum annars eru týdningarmiklar og tað kann gott vera at landsstýrið her sigur ja ja men hetta er ikki ein sáttmáli og hetta er ikki millumtjóða avtala og so frameftir men eg haldi at tað liggur rættiliga greitt í hesi áseting at slíkari avtalu hetta er jú reelt er hetta jú ein avtala við natu um at seta ein radara upp sum er partur av kann mann siga verju útgerðini hjá nato og og eger stet iki at iva um at at visti mann lesur andan í hesum partinum av stýrisskipanalógini so er tankin at tá i tað er slík týdningarmikið mál sum hesi so eiga tey at verða viðgjørd í løgtinginum og eg eg dugi ikki at síggja tað at tað e nøkur forðing í nakrarav skipanum heldur ikki um mann var sær tað við eygunum hjá heimastýrisflokkunum ella sambandsflokkunum nú javnaðarflokkurin tíbetur rímiliga samdur við okkum í hesum málinum men eg dugi ikki at síggja teg nøkur forðing nakrastaðni í skipanini fyri at løgtingi slappa at viðgera hatta málið forðingin liggur bara einastaðni hon er í landsstýrinum og tað ereitt sindur hugstoytt haldi í tá ið man viðger slíkt mál sum er so prinsipiell sum er so týdningarmikil og hetta er ikki ein raddar sum skal standa í eitt ár ella tvey hetta er fyri alla framtíð ella í hvussur fyri nógv nógv nógv ár fram í tíðina so haldi et tað er eitt sindur hugstoytt at løgmaður aftur hesaferðat brúka so nógva tíð og ieiðis eina røðu við tjóðveldi tjóðveldi tjóðveldi altso hetta er eitt prinsipielt mál sum vit mugu kunna viðgera sum umboð í einum framkomnum samfelag og eg mundi sagt harra formaður fyrigevr mær sum vaksin fólk og eg eg eg skilji simpulten ikki at landsstýrið letur henda søguliga møguleika fyri at fáa eina viðgerð løgtingið sum tei ppá før hond vita samsýnlíkt vil vera ein meirilutir fyri og sum høgni hoydal vísti á so er tað kanska ymiskar útgávur av hvussu flokkarnir ynskja hesa skipanina men at at tað er rímiliga stórur meirilutir fyri at mann kann seta ein radara upp sum dekka tað økið sum vit í dag vita ikki altso vit vita at tað er ein blindvinkul í tí føroyska loftrúminum í dag sum ikki verður dekkað nøkrum radara tað sum tjóðveldi her víst á er at mann eigur at brúka hendan møguleikan fyri tað fyrsta at at tað er føroyingar sum mugu hava innlit í hvat gongufyriseg ti vit sum mugu hava ábyrgdina tað er vit sum muga tryggja at vit hava innlit í í allar upplýsingar sum koma og so er tað við sum mugu gera av hvør fær hesar upplýsingar og eg haldi sjálv persónliga at sjálvandi skulu vit bitraga til verjuna í vesturheiminum í tann mun vit kunnu tá ið mann hugsar um ta álvarálvarsomu støðuna sum eru í heiminum dag har tið kríggj og hvar russland er lopið á eitt demokrati vit eiga eisini at siga at ja men vit vilja sum føroyingar gera alt vit kunnu fyri at verja ukraina og fyri at verja demokratii fyri at verja tann demokratska partin av heiminum tað eiga vit at gera og vit kunnu gott brúka eisini radaran á ein radarasomfer til tað men vit eiga for guttskild ikki at lata ein radara koma har tað kanska verður sett píkatráðu rundan um at føroyingar einki innlit hava íkótgongd fyri seg onga ávirkan á hava á hvør kemur at arbeiða har onga atgongd hava til til teir upplýsingar sum koma tað er simpult henn ikki rætt harra formaður og hví kunnu vit ikki fáa demokratiskt kjak um tað í løgtinginum so henda avgerðin verður tikin um ikki annað soleisr at fólkið kann fylgja við í hvør sigur hvat í málinum og og og tað kann verða tikið av upplýstingrundarlag gskal i bara brúka tey síðstu sekundini upp á at siga nakað sum eg havi sagt nokk so ofta at eg haldi vit eiga at hava eina eina verjunevnd í løgtinginum sum hevur umboð frá øllum flokkum og eg haldi at hesa seinastu tíðina hevur víst hvussu skeivt tað er at vit hava eina uttanlandsnevnd sum hevur fimm umboð ír samgonguni í formann og næstformaðurinum í samgonguni og har allir flokkar ikki umboðaðir og tí e tað tað er tað ráðið sum skal taka avgerðir saman við landstýrismanninum tað er simpulten ikki nóg demokratiskt takk fyri jatakk so er tað helgi abrambsen eina viðmerking
harra formaður maria nú sigur bjørt samanessin at hon skilir ikki hví mann ikki kann viðgera tað í løgtinginum og tað er seg í ordanum at meina tað so sigur hon at tað er bara einastaðni at tá forðingin liggur fyri at tað kann viðgera slíkt hjá løgtinginum tað er í landsstýrinum altso vit hava eitt uppskot her um at at løgtingið skal viðgera tað og sum eg vil tí lesa álitið so er meirilutin í løgtinginum ímóti at viðgera tað so forðingin liggur ikki bara landsstýrinum hon liggur væl sagt at eisini løgtinginum
bjørt samuelsen
ja mann kann siga at meirilutinsamgongumeirilutin sum jú eigur ein keymtistóran meiriluta í uttanlandsnevndini tíverri velur at fylgja landsstýrinum í hesum málinum og tað er ein avbjóðing altso at mann hevur at landsstýri sum so fær samgongulimirnar í samgonguumboðini hjá samgonguni við til at vera ímóti at fólkavalda parlamentið sleppur at viðgera at so prinsipielt mál sum hetta altso helgi abramsen sum er ein skilamaður gjøgnum formannin hvussu kann hann liva við tí altso hví ynskir hann ikki at løgtingið sleppur at viðgera hetta eg nevndi tí einum øðrum máli fyrr í dag nemliga yvirtøkuna av loftrúminum at tað er sum um tað liggur ein sær dýna yvir alla skipanina tað liggur simpln av sær dýna yvir hvat tað er akkurát sum ela eg kundi kanska samanboriðvið hesær apurnar halt fyri oruni í halt fyri eyguni í haldfyrimunnin altso og latið so bara onnur orðna tingini eg haldi nokk so álvarsamt við okkara fólkaræði at vit eru komin útá hsa kósina og landsstýrið hevur ein møguleika fyri og løgtingið hevur ein møguleika beint nú fyri at venda tí gongdini og lata hetta prinsipiella mál sleppa
uppá til viðgerðar takk fyri høgni hoydalaleikaviðmerking
følir mær jú ella velda gott at gjørt saman sum viðgerð hetta málið í sínum í sínum grund og vísti til grein tveyoghálvtrýss tvey í stýrismallógini sum sigur at uttan samtykkis kann landsstýrið ikki gera avtalur sum annars eru týdningarmiklar og í veruleikanum havi eg gloymt tað burtur tí at tá ið øllanda viðgerðin byrjaði tó var tað fyrsta eg baða um taðað fáa eitt upprit frá landsstýrinum við hvørjari heimild at kunna gera eina slíka avtalu við hvørjari heimild í hvørjari lóg við heimild í hvørjari samtykt hjá løgtinginum tað svar er ongantíð komið nakað upprit um tað sum eg bað um frá byrjanina og tað einans sum í bátanum star kunna kunnu tulkast burtur úturi um taður siga tað at sig málið er ikki styttingarmikið annars annars er tað beinleiðis brot at skilda eitt eitt mínumtykki og vit hava ongantíð fingið tað metingina frá landsstýrinum á hvussu teir haldast verið innan fyri lóðurætt
bjørt samvitsan
ja altso eg haldi at mann sær tað fleiri økjum at mann ikki tekur fólkaræðið nógv stovnum álvara undir hesi stjørnu og hetta er enn eitt dømi men hetta dømið fer við vissu at eitt kapittul í okkara søgu har mann fer at undrast yvir at mann við opnum eygum hjá hesari stjórnini valdi at siga at at fólkavalda parlamentið í føroyum skuldi ikki sleppa at viðgera hetta prinsippumál vit hava í dag fleiri røðar hava víst á eisini teir ágóðar og tað er førleikamenning og teir møguleikar sum føroyingar kunnu fáa av at vera partur fara virkið inn og vera partur av at hava ábyrgd av hesum radaranum men men tað vil mann so ikki og tað er óalmindiliga heimligt takk fyri mær

haldi vit eru øll samd um hvat að er vit vilja tá ið vit tosa um verjuog trygdarpolitikk tað er at verja tað føroyska fólkið og lív og heilsu hjá tí føroyska fólkinum taðr at verja fólkaræðið ter at verja mannarættindi og so framvegis tað haldi eg vit eru øll samd um men tað sum eg haldi er áhugavert í tí sambandi tað er júst tað at tað gera vit ikki altso tað ger føroyar ikki hví av júst somu orsøk sum løgmaður sigur at vit skulu fáa henda era radaran upp tí vit vilja taka ábyrgd sigur hanna men taka vit yvirhøvur nakra ábyrgd altso tað sum fyriliggur og tað sum danska fólkatingið hevur samtykt er ein kapasitetspakka í arktis har sum danmark setir ein hernaradara upp í føroyum tað er ikki at taka ábyrgd at føroyar sigur ja til ta umbønina eg eri faktiskt sannførdur um at øll hendan diskussiónin um vit skulu siga ja ella nei er tann reini sjónleikur í ítróttakonsekvensi kemur tað til skarpkeringar og føroyingar siga nei so gera danskar tað allíkavæl sjálvandi gera teir tað teir fáa boðum hægri uppi enn úr føroyum um hvussu verjupolitikkur verður orðnaður í norðuratlantshavi í arktis og eg haldi tískil at hetta orðaskifti er tann reini sjónleikur skilt soleiðis at danmark yvirhøvur ikki eg forplikta til at virða eitt svar í føroyum um tað so er eitt ja ella eitt nei orsøkin til at teir hava valt at spyrja umbøn tað er tí at teir vita at tað eru so sterkar kreftir í føroyum sum arbeiða fyri eitt ja

ábyrgd tað at taka ábyrgd tað er púra púra innantømt spyrstume vit taka ikki ábyrgd hvørki í mun til radaranum ella nakað annað sum hevur við verju ella trygd at gera tí tað er ikki okkara ábyrgd hvørki tað iki er okkara ábyrgd sois reint løgfrøðisliga øh tað er undarligt í danmark har hevur mann eina fólkaatkvøðu nú um at verji fyrivarni mann vil gjarna samstarva tættari við es í samband við ella sum úrslit av tað sum hendi í ukraukraina og sum gongur fyri seg ukraina har fer mann til fólkaatkvøðu fyri at vita um fólkið vil kunna samstarva meira við es í verjuspurningum ella ikki tað letur mann út til fólkið og í norra til dømis kann eg nevnan nevndi bárastein nielsen navnr spurtur fyri og at eg eri ikki í øðrum demokratiskum londum soleiðis at tingni fara til viðgerðar í tinginum sum hava verjupolitskan týdning ur í trúnaði norska stórstingið hevur til dømis viðgjørt og samtykt tað at amerikanarar kunnu brúka norskar havnir til at hava basarí eftir norsku fjørðuni so tað passar heilt einfalt ikki øh eitt ein onnur grundgeving sum bæði jens arana og og bárastein nielsen siga til at uppskotið ikki kann viðgerast her á tingi tað er tað at talan er um trúnaðarupplýsingar eg havi verið eygleiðarir í uttanlandsnevndini rættiliga ofta síðani eftir her hesin her vælsignaði radarin komljósmála og til viðgerðar her á tingi man er jú undir trúnaði tann tað mann hoyrir uttanandsnevndini men eg haldi at tað er lovað at siga at mann hevur einki fingið at vita sum er vesinligt og sum er í trúnaðin har er eingin upplýsingur sum er vesindligur fyri viðgerðina sum er í trúnaði ikki um tú spyrist meg í øllum førum øh so tað haldi eg ikki er nóg gott nóg góð grundgeving fyri ikki at lata avgerðina til støðutakan í løgtinginum tað sum eisini er áhugavert t er tað at nógvir flokkar er á tingi um ikki allir men kanska serliga sambandsflokkurin eisini tí hann er relevantur í hesum spurninginum hevur í nógv ár tosað um at víðka heimildirnar at fáa meira ávirkan og so framvegis longu til fólkatingsvalið í tvey túsund og nítjan segði formaðurin í sambandsflokkinum at mann fór væl upp á at dagføra uttanrikspolitska heimildarlógina so framvegis og tað er ordiliga gott tað taki eg undir við men har er einki hent á tí økinum allar nodiskt hevur mann gjørt eitt eitt og enn vita vit ikki hvønn týdning tað hevur havt fyri okkara uttanrikispolitisku heimildir men mann ætlar at víðka heimildirnar og nú við at siga at radarin ikki kann til dømis takast undir føroysku myndugleikum at umsita ella kann viðgerast her á tingi so sigur mann vit hava ikki heimildina ja men so fari eg at heita á landsstýrið sum fari at heita á jenis arana á bárastein nielsen um at bíða við eina avgerð um hendan radaran inntil a mann hevur fingið tær heimildirnar upp á pláss tí tað sum mann fer at tingast um tá tað verður uttan iva millum annað verju og trygdarspurningar so eg haldi at mann skal bíða til mann hevur fingið tær heimildinar upp á pláss áðrenn mann tekur støðu um radarn visti tað er argumentið at mann ikki kann taka støðu um tað tí at mann ikki hevur heimild til tað eitt annað sum eg eisini hugsi tað er tað at vissi nú at mann fellir hetta uppskotið og jens arana einsamallur kann taka støðu til um tað skal seta sendradari upp hjá danska verjumálaráðnum í føroyum so fer tað at skapa eitt fordømi eitt sum vit vita tað er tað at amerikanarar hava verið í føroyum og hava kannað føroyskar havnir fyri um mann kann hava fasilitetir til at bunkra og skifta manning hjá amerikanskum destroiarum og krúsarum og hvat veit eg tá hevur jensarana sagt at tað verður ikki uppá tal men hvør er hann at taka ta avgerðina hvat nú vísi løgtingið vildi gjarna havt at mann hevði amerikons skip í føroyskum havnum eg sigi ikki at tey er tað men um tað var skal tað so standa upp til ein einskuldan landsstýrismann í uttanriðismálanm at gera av um vit skuldu hava amerikonsk hernaraskip í føroyum ella ikki tað er ikki upp til hann tað eigur ikki at vera up til hann øllum førum so hetta her við at lata hanstanda einsamallan við avgerðini við ella uttan upplakning frá samgonguni tað skal mann fordømi til at hann einsamallur eisini kann taka avgerð um hvørs amerikanar skuldu hava eina hernararliga tilveru í føroyum í framtíðini eg likkir eg haldi sum sagt at tað er kjakið er ein sjónleikur eg haldi at primissavner skeiv eg haldi at tað líkamikið um vit siga ja ella nei tað einasta sum vit vita tað er tað visti vit siga nei sum færá tæir at gera tað allíkavæl og so verður tað eitt eljustríði millum sambandsfongin og fullveltsfongin og tað vilja nei orsaka tað vilja kanska javnaðarflokkurin og sambandsflokkurin ikki tað vilja gjarna hava frið á tað skal tað skal sýnast sum um at friður valdar og vinarlag og brøðrarlag í ríkisfelagsskapinum sjálvt um vit ikki sjálvt um vit vita tað ikki passar so tað haldi eg ein sjónleikur uttan líka hitt er tað at mann snakkar um at bárður bárða stein nielsen snakkar um hett er við taka ábyrd vit mugu taka ábyrgd tað er eitt so innantøvnt hugtak at eg havi ikki orð fyri tí hvussu tekur tú ábyrgd við at geva tilsókn til onkran annan mág taka sær av verjuna av føroyingum tað er iki at taka ábyrgd tað er júst tað øvugt av at taka ábyrgd tað harmar meg so nógv at mann er so lítið framskygdur og vil nakað ateg ikki trú tí eg havi ikki verið leingi í politikki men eg havi ræðuliga eg havi mist nógv mót síðan eg kom her inn í løgtinginum tí eg síggi hvussu visjónsleyst tað egentliga er og tað harmar meg ófatiliga nógv men fyri at taka tað málið sum fyriliggur í dag so vita vit eina rúgvu av tingum vit vita at tað er ein meiriluti av føroyingum sum ynskja at tað er løgtingið sum tekur støðu til hendan spurningin vit vita at tað r ein meiriluti av føroyingum sum eisini vil hava hetta ú til fólkaatkvøðu og vit vita at í tinginum er allarhelst eisini ein morðiluti fyri at fáa tað inn kanska hóast atkvøðugreiðslan fer at vísa eitt annað bílat so haldi eg at tað eri millum løgtingsfólk so er ein vilja fyri at viðgera tað her í tinginum og in til víðari havi eg ikki hoyrt eitt tað eg við einasta haldgóða argument fyri at tað ikki kann lata seg gera tvørturímóti haldi eg tað er undanførslur øog at tað saktanst kann lata seg um mann fer at athvøva ímótir hesum her uppskotinum tað haldi eg fer at vera ótrúliga harmiligt eitt sindur sum bjørt samuelsen fer at var inni á hetta her við at tað fer at standa sum eitt vari um tað tatgerðarloysi og tað máttloysi og tað manglandi dirvi sum vit hava her á tingi tað fer at standa uppi á soppfelli og grína eftir okkum í fleiri áratíggju frameftir og tað vil ikki hava sitandi á meg er tí at eg havi persónliga roynt at gjørt so nógv burtur úr hesum her málinum sjálvt um eg veit at tað kann virka óáhugavert fyri summi so haldi a heta er av so stórum grundleggjandi týdningi fyri føroyar og føroyska verju og føroyska trygd at at eg kenni meg noyddan til at at taka orðið og sjálvt um fólk kanska hugsa nú nú var hann aftur við hesum radarunum og tí troyttandi hetta er simpultenn so viktigt eg haldi ikki fólk geras ser farn um hvussu týdningarmikil er eg haldi sjálvur at hetta skal til eina demokratiska fólkaræðisliga viðgerð her í tinginum tað haldi eg minsta krav so kunnu vit vera ósamd um um restina tað er júst ta sum eitt orðaskifti her á tingi skal vísa á men tá ið tað er sagt so haldi eg at føroyar eigur veruliga at taka ábyrgd og føroyar eigur at umsita hendan radaran sjálvi samstarva við nato sjálvi uttanum danmark men tó eisini í samstarv við samstarv við danmark líkasum øll onnur norðanlond og øll onnur limalond í nato tað haldi eg er rættir vegurin at fara og eg havi eini fimm seks lesrarabrøv um hví tað er eitt gott hugskot mann kan fara inn at lesa tað og so vóni eg at mann virðir fólkið og tekur málið koyrda lag atkurgreiðslar her í tinginum
hoygdu allan viðmerking
harra formaður eg haldi tað var púra rætta bjarnakáras fær at taka orðí hesum málinum tí hann hann gav tí eisini sína indignatión at hann sum fólkatingmaður bara sitar sær handa sjónleiki fara fram har ein avgerð er tikin og snýr tast bara um at føra føroyingar át nikku siga ja og løgtingið hevur einki at siga og so nevndi hann eitt sum var øgiliga týdningarmikið at um um so er at mann heldur ein landsstýrismaður bara kann taka hesar avgerðin at geras sum líka av tálil vit dænar uttan um løgtingið ja hvat kann hvat kann so ikki annars gera at loyva hernaðarskipum eg plavi at nevna tað tað altso løgmaður kann upppeika meg til landstýrsmanutanviksmálin í morgin elsubet ovur morgin helga lag triðja dagin og mamma mín var beint her hana í ovur morgin er tað so teirra høvd sum skal avgerði um vit kunn hava hernara útgerð í føroyum tað er bara so ódemokratiskt at tað sigst ikki frá tí og tað er púra óskiljandi og vit hava onga grundgeving fingið enn frá løgmanni hvussu tað ber til anan far ram pá henda mátan onga
bjarni kárason
takk fyri harra formaður og takk kløgna hoydal fyri viðmerkingina eg haldi nemiliga at mann mann vil fáa hetta ígjøgnum so so danska hevdi sagt so smertifrítt sum møguligt altso tað skal ikki vera nøkur konflikt mann skal dilja tann veruleikan at vit eru ósamd her á tingi summi vilja leggja seg serflatan fyri hat hvørji ynski koma úr danmark og summi vilja gjarna taka eit sindur av ábyrgd og tað er tað sum eg haldi kemur til útsøkk her í dag at tú sær eisini luttøkarir í orðaskiftinum hvør er salinum og ikki haldi eg vísir at hetta er langt síðani avgreitt hetta er bara ein spurningur um at um at halda sjónleikin livandi víðari avgerðin haldi eg eri langt síðani tikin og tað er tað sum harmar meg at mann ikki vil nakað meir altso eg haldi hetað e eitt sindur tað hetta botnari mann vil ikki nakað meir tí at egentiliga haldi at kjakið hevur flutt seg eitt sindur eisini mann hevur mann er farin frá at tosa fyri ímóti natu fyri ímóti radara til at siga jamen lat okkum vilja nakað meir og taka ábyrgd
tað hava vit ikki ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið løgmaður fær orðið ger so væl
ja takk harra formaður eg eg skal ikki leingi síðani nakað afturat um orðurskifti tað er bara altso vit hava nakrar reglur sum er galdandi og tær reglurnar fyri at halda vit okkum til er tað aðrar skipani mnn vil hava so skulu vit broyta skipanirnar øog táð sm fekk megat taka orðið var varðtá bjarni kárasum petersen snakkar um at tað er tilvildarligt og sovíðari um umja hvussu ein landsstýrismaður kannagera og so víðari tá hava vit eisini skipanir altso vit hava skipanir sum hava eftirlit við landsstýrisfólkum soleiðis at ger landsstýrisfólkið ímóti tingsins vilja so so er tað vanligt atá i missálur kemur og at landsstýrisfólkið verður verður verður goyrd frá ella tekur seg úr sessunum og tað er tær eftirisskipaninar vit hava og tað mugu vit kunna hava álit á tað týdningarmesta haldi er at tá mann so sigur ja men hetta her kemur boð onkra aðrastaðnis frá og danmark fyri sjálvandi at seta radara upp og sovíðari so er tað beinleiðis skeivt eg havi sjálvur verið á fundi niðri í nato radarin var sum so ikki á skrá men tað bleiv diskuterað hvussu fungerar nato hvussu fungerar trygdarpolitikkurin hjá vesturheiminum gjøgnum felagsskapin nato og har er tað soleiðis at natoanaliserar hvar er støðan í hesum førinum norðuratlantshavið har er so komið eftir har er eitt hol har er eitt gapp í skipanini í verjuskipanini og tí siga teir tað at ja tað hevði verið gott við einum radar í føroyum men teir fara ikki longur nato áleggur ongum at seta nakað upp av nøkrum sum heilt slag men teir vísa á hvar manglarnir eru og so er tað upp til limalondini at gera av um tey so handla eftir tí sum natuanaliserar í hesum førinum hevur danmark so samtykt ein kapasitetspakka sum mast so sigur ókey nato sigur har er eittgappuy up í norðrlandshavi kring føroyar og hvat siga føroyingar til at ein radara verður settur upp ella ikki og vit hava púra grett fingið at vita bæði frá statsminstaranum frá verjumálaráðrunum uttanríkisráðunum siga at føroyingar nei ta ein radara so kemur eingin radara so kemur einkin radari so sja hvat hendir so ja so finna tey av a loysnir uttanum føroyar og er tað tað vit vilja her á føroya løgtingi tað ynskti eg at kjakið snúði seg um vilja vit hava ein radara ella vilja vit ikki hava ein radara tað er tað sum málið snýr seg um eru vit partur av nato ella eru vit ikki partur av nato vilja vit vera við í vesturlendsku verjuskipanini ella ikki hví viðgera vit ikki tey viðurskiftini so hevði radaran havt verutilviðgerðar gjøgnum hetta uppskotið sjálvt um hetta uppskotið snýr seg um tað tí hetta uppskotið snýr seg akkur um tað øvuta tað tað hví viðgera vit ikki radaran í løgtinginum men nú haldi eg radarari hevur fingið rættiliga góða og grundaðia viðgerð í løgtinginum gjøgnum hetta uppskotið men eg vildi ynskt at hetta kjakið snúði seg meira um og flokkarnir proklameraðu hvat vilja vit eru vit partur av nato er vi partur av vesturheiminum vilja vit vera við fyri at verja tann vesturlendsku vesturlendska heimin takk harra formaður
ja tað er viðmerkingar bjarni kárasun fyrst ger so væl
fyri harra formaður eg haldi ikki at at tað hevur verið nakar ivi um hvart vit hoyra til gaman í hava summi sagt at russlandi or okkara vinir og so framvegis ø eg haldi eisini at støðan er eitt sindur meir kompenkomplinserað enn tað men í botngrund haldi eg at allir føroyingar so at siga allir síggja seg sum eitt fólkaræðisligt fólk sum virðimannarættindi sum er ein partur av vesturheiminum ella tí vesturlendska virðisfelagsskapinum tað al ikki nakar iviur um eg haldi at nettugt at eg løgmaður og sambandsflokkurin og aðrir sum royna at fáa hetta handlar um tað og tað haldi eg slekkiki g eg haldi heta handlar um er tað føroyar sum skal taka ábyrgd ella skulu vit lata onkran annan taka avgerðir á okkara okkara vegna í hesum førum danmark eftir umbøn frá natum og har havi eg verið púra greiður frá byrjanini av eg haldi at føroyar skulu taka ábyrgd e lat vit skulu brúka tað íslendska modellið og gera ein radara sum hoyrir undir føroyskum myndugleikum tað vil samgongan til sínlatandi ikki og tað har haldi eg at hundrin liggurggriv takk fyri
maður
jatakk harra formaður lat meg siga tað enn einaferðnar og slo tað fast at tað er føroyingar sum koma at taka avgerð um ein radarur verður settur upp ella ei siga vit nei so verður eingin radar so finni nato saman við sínar lieraðu eina aðra skipan sum tryggjar at hetta gappið verður lukkað uttanum føroyar er tað tað vit vilja eg vil í øllu førum ikki eg haldi vit eru ein fullgilduur partur av vesturheiminum vit eru við at taka avgerðirnar fyri fyrstu ferð kann mann so siga og vit hava sett eitt samstarvs á á stovn sum viðger slík viðurskiftir í framtíðini í hesum førinum er ein spurningur komið til føroyar vilja vit seta radaran upp ella ikki og tí haldi a tað er tað sum kjakið eiruat snúgva seg um ikki um er tað vit sum taka avgerðina at letra pápatar frá nato nú sigur onkur eftir umboð frá nato nato ikki komi nakrar umboðn til dámar ksum sedratara upp tað havi eg fingið upplýstingur í nato tað er ikki nato sum hevur biðið um um tað nato analiserar her eru eitt gapp danska stjórnin hevur sum sagt ókey vit vilja økja um okkrar hernaðarútreiðslur og eitt av teimum tingunum sum mangla í náturuski er ein radara í føroyum og tí leggja vit upp til at tað er hann men vit spyrja føroyingar og siga føroyingar nei so verður oinikin radara
høgni hoydal
ja nei aeg fari ikki a siga tað sum e ætlaði at siga tí at tað verður so nega tivt í eg havi ikki eg havi ikki hoyrt slíkt slíkka niðurgeringar tinginum sum løgmaður ger sigur hatta av uppskoti sum vit hava lagt fram tríggir flokkar í andstøðu og niðurger tað uppskotið si ta snýr segslett eg um tað hetta snýr seg bara um skal løgtingið taka avgerðina og løgmaður pástandi skal snúgva seg um vilja vit hav ein ratdr ella ikki ja hví skal løgtingið so ikki taka avgerðina og so fari at spyrja løgmann hvør er munurin á hesum uppskotinum og á uppskotinum um at seta tiltøk í verk ímótir russlandi hvør er munurin stýriskipanarliga sambært hansara týlging á at hví verður tað uppskuldi lagt fyri løgtingið at geva heim millumlandstýrsmannin men ikki hetta
løg maður
tí at tá tað kemur til at seta tiltøk íverk ímóti russlandi so er tað ein fløki ímillum yvirtikið málsøkier ikki yvirtikið málsøkir og at eingin ivi um at har kann mann fara inn og siga jamen hetta er yvirtikið málsøkir tí skulu vit hava eina lóggávuverk og ein lóggáva skal gjøgnum løgtingið vit kunnu einki gera uttan eina lóggávu men tað at ein radarvuður settur upp aftur har sum ein radari stóð fyri hvat er tað tólv trettan fjúrtan árum síðan tað krevur ikki eina løgtingið samtykt sambært okkura
bara stýrislag og tá tá mann sigur tað man niðurgera uppskotið tvørturímóti so haldi eg júst tað at høgni hoydal ella uppskotsetararnar orsaka hóast fingið kanska tað burturúr hesum uppskotinum sum endamálið var við at fáa eina viðgerð í løgtinginum tí nú evur viðgerðin nærmast veru í løgtinginum hóast eg enn standi eitt sindur spyrjandi um vil tjóðveldið vera ein partur av natu vil tjóðveldið vera ein partur av vesturheiminum vil tjóðveldið hava ein radara ella ikki takk harra formaður ja so er tað høgni hoydal sum fær orðið ger sovæl
ja so hoyrdu vit eisini tað at løgmaður enn enn einaferð il viðger í tjóðveldi og spyrgar tjóðveldið heldur usan ikki fingið tað við ja so hevur tað kanskaso eina orsøkir tjl landsstýrið er okkun her í tinginum og fylgji ikki við hvat hendir í føroyska samfelagnum sjálvandi hevur bæði í skrift og tali og á myndbandi og her í tinginum í hvussu so er sjey ferðir sagt hvat vit ynskja vit ynskja at føroyar sjálvandi eru partur av tær vesturheimsku verjusamgonguni so tað so vit rokkum ikki um at færa limaskap in nato við sum heina sjálstam føroyaskulu hava hvussu hv eina avtalu við natu eins og ísland hevur hat vit brúkar ov sevil í verjum vit ynskja at føroyingar sjálvir seta ein lofteftirlitsradara upp í føroyum gjalda og reglan sjálvir og at vit samráðast beinleiðis við nátu um málið tað verður sagt frá byrjan av onúr senni løgmaður aftur her tann níggjuogtjúgunda apríl ogpástendur nakað annað tað er ikki virðiligt yvir fyri løgtinginum og tað er sett ikki yvirvirirlit yvir fyri uppskotsetaran sum púra greitt hava sagt í uppskotunum sum álvara tosa harra formaður eg fari ivast vi løgmaður lis ta har alt hetta her verður viðgjørt í tí málunum høvdu beint frammanundan verið alt hetta viðgjørt so tað er ikki tað málað snýrsevguim hetta málið snýr seg um at vit heita á landsstýrið um at leggja ta grundleggjandi prinsipiellu avgerðina um at seta ein hernaðurradara upp í føroyum fyri løgtingið so at løgtingið kann geva sína heimild og sum bjørt samelsen nevndi so vísa vit til grein tveyoghálvtrýss stykki tvey í stýrisskipanalógini um at uttan samtykkið løgtingsins kann landsstýrið ikki gera avtalur sum krevja løgtingsins samtykki til tess at verða útyntar ella sum annars eru týdningarmiklar og vistu nakar kann siga at hetta málið ikki so veit eg ikki heilt hvørjari hvørjari gongustjórnu vit eru á sjálvandi evurtan stóran týdning nú sigur løgmaður knappliga er í síðsta tíma at at at naoerslekks vld setikit hva nakar radar tað vlsia at nú er tað danska stjørnudóbbar sum vildi hava hann tað er jú púra nýtt fyri løgtinginum vesi nato ikki ikki hendan raddara tað boðar løgmaður herfrá í dag á tynskt røðapalli at nato eg ynski tað er bara danska tjórnir sum vildi hava tað og so koma vit til fjarnurna í tí eg spurdi løgmann og hann hevði ikki nakað svarið upp á tað hvussu ber tað til at hendan avgerðin um at seta hernaarútgerð upp í føroyum ikki skal til løgtingið sambært stýrisipanalógini tí eitt mál sum hevur stóran týdning og sum sjálvandi krevur løgtingsum samtykkið meðan mann sigur at til dømis nnei handilstiltøk móti russlandi skulu fyri løgtingið sambært meirilutanm utanansnevndini so havi eg slekki rætt til at taka nakað sum etta avgerð hvørkið á uttanríkis verju ella trygdarpolitsku økinum so sambært tíðararkumendatiónini so skal tað uppskotið heldur ikki ella tann heimildin helur ikkifyri løgtingið so heta jú púra til vildurltkar mannhev gjørt og sum bjarni kára sum petersen nevndi tað er einki ivaðust í at ein avgerð er tikin sum mann nú roynir at fáa løgtingið uppá skrømt ella føroyska myndugleikar fu at rópa tað at at siga ja til og vit hava slekki verið við í samráðingunum vit hava slet iki havt nakað innlit í samráðingarnar við hesum førinum natu um hvuss tað skal gerast tað kundu vit væl havt gjørt og tað er í veruleikanum tað sum sum sum meirilutin ynskir og eg fari bara staðfesta harra formaður at etun ettað at t at at fólkaflokkurin noyðist kanska í einari samgongu at kíka onkrum men tær kunnu væl neyva á eina kíkia tær álit sum rætt og slatt sigur tað at føroyska løgtingið hevur ongar heimildir at vit ikki kunnu gera nakað á uttanrikispolitiska verjupolitiska g trygdarpolitska økinum tí at tað sigur heimastýrislógin og utanvikspolitska heimilalógum og yvirtøkulógin tað er tað tað kann mann væl ikki fara at samtykkja og taka undir við á á fara løgtingi mín meting er tann at vit hava fingið eina politiska skipan og tað hendir so øgiliga skjótt har alt rapar har ið landsýrisi landsstýristilkomindti hetta mál hevur ikki verið at útrita tað sum løgtingið vil tað hoyra vit eisini í dag løgtingið kann floyta efir teirra tyngi man skal bara aftaná spyrja heina uttanlantsnevnd har ið samgongan e men landssýr landsstýri fer fer í hesum málunum fram eins og tað ræður um at útinna viljan hjá donskum stjórnini ikki hjá løgtinginum og tað hoyrir ongastaðni heima tað er soleiðis at veðargumenterað ja men landsstýri og ein og ein landstýrismaður sum kann vera ugskiftir í morgin jensarana er hesun landstýrismaðurin nú og tað skal vera hon væl lunt men hann stendur til svarts yvir fyri løgtinginum hann stend ikki svarturir fyri nøkrum øðrum og eg færi løgmanni og sjálvandi er aðikki uptil ein up til ein einstaka landstýrismann sum kann sita nú ella ein annar í morgin at taka slíka stóra avgerðir og so komi eg bara til síðstu niðurstøðuna einaferð enn fari ikiat brúka alla tíðina hvør er grundgevingin fyri at løgtingið ikki bara avgreir hetta málið tekur avgerðina tí so kann landsstýrið fáa ta heimildana tey vilda hava og tey tað kan vera ósemjur hussu mann ger tað eg iviski o nógvir sambandsfólku i tibara ha etta málið avgreitt hví letur mann iki bara løgtingið taka avgerðina so e tað avgreitt tað er mær óskiljan
ta er ein viðmerking jóhandal gyrwap
ja takk fyri hønu hoydal eg kundi hugsað mær ati spurt hønni hoydal um hevur tað nøkur tøl upp á altso nú vita ogu lav at okur tosa mær ernagar raddara okur vita tað at tað eru nøkur serliga atlit ag sum varð tikin tá ið mann tosar um eitn hernaga raddara altso tað við at at umsita hann og hava við tæ tæ tær infirmatiónirnar at gera hevur ma a kannað nevnt um tað yvirhøvur ber til at er sevilsivil umsiting og einam slíkur radara og beiggi hugn hoydal visti taðl skuldi vera iein radaras sum føroyar sjálvur í gásahegn standa fyri og keyp inn og og umsita hvat hann kostar og um tú yvirhøvur ber til at hava eina eina avtalu við við meliterað myndugleikar um um at t at brúka hann og fáa tær informatiónir frá hon sum sum skal til og kanna lúka tær krøvini sum mtrsetri takk fyra formaður
jal
sakuligur og relevantir spurningur frá frá jóhandal tí hetta tjóðeldi fær sraman vit kunnu gera tað sjálvi og í hesum málinum hava vit ikki havt serfrøðingar eynu ímøóti høvdu tað í tí málin sum ær frammanundan um at yvirtaka loftrúmið og eg veit ikki um um eg kan vísa johandal til tilfari tí sum er í málinu vit hava fingið tað eisini lýst hvat kosta tað vit hav fingið modelli fyri tann radaran sum kanna hava hettaher eftirlitið av saktiva eftirliti altsovena henara radari vit hva havt serfrøðingarinn og siga at it klára væl at reka tað og vivíjandi kostnaðararmeting kunna verða kunna varierað tí danir danir haldið í sínum artiska kapasitetspakkan tosa um trý hundrað milliónir men tað sum vit fingu upplýst tað var at sjálvir radaran kostar kanska hundrað og hálvtrýss og so so kann so kann onnur planering og annað og tíliga útgerð koma afturat so tað er ikki upphæddir sum eru ómøguligar men hetta upskotið snýr ikki akkrát um tað hetta snýr seg bara um um løgtingið tekur avgerðina talvisi a vil sambandsfokn il hava tað a danirsetan upp so kann løgtingið eisini avgera tað og tað tykist meirat vera meirilutin fyri tí hetta snýr seg bara um skal løgtingið taka avgerina ela ikki
ja tað so fær jenus av rana landsstýrismaður orðiðgersuva
løgtingsaður takk fyri harra formaður eg skal ikki leingja um orðaskiftið nú segði onkur hetta var ein ein ein sjónleikur orðaskifti men tað tað eri eg nú ikki samdur í eg haldi at tað er gott at hava eitt sovort orðaskifti og so eri sum løgmaður segði málið veruliga nógv umrøtt tað kunn bara øll gleðast um en líka tríva afturý okkurt sum bleiv sagt at løgmaður skuldi hava sagt løgmaður skuldi havt sagt tat natu ikki ynskti hendan radaran í føroyum líka rætta tað tað tað segði løgmaður ikki løgmaður segði atað var ein umbøn frá frá dønum og ikki framnat men eg hugsaði um onkra viðmerking til bjørt samuelsen tí hon tosaði um at tað mátti ikki henda at okur komu niðan á sotnfelli og so vóru girðingar rundan um og føroyingar ikki sloppu framat og so hetta her nevndi hon eisini at at okur ongar upplýsingar kundu fáa hvat radarin tókst við so víðari tað er júst alt hatta tað er júst alt hatta sum okur hava frá handlokkum til rættis soleiðis at tað ikki kemur at henda og um so er at radarin kemur og so hevur verið tosað eisini um hetta her at at at at jenus og rana einsamallur fær nakrar heimildir og hvat hví í verðin skuldi havt ynski um at havt nakrar eina eina heimild til at at setta radara upp altso privata heimild o eg havi sagt tað fyrr eg eri tænari hjá løgtinginum tað so erliga einfall eg eri settur til at vera landsstýrismaður men í somu løtu at løgtingið heldur at eg ikki skal vera so eg eri ikki so er ikki landsstýrismaður meir løgtingið kann ená endá koma inn í í úr tíð og seta seta meg frá valdinum vog ikki misbrúki eina heimild sum eg havi fingið frá løgtinginum so tað skal eingin vera bangin fyri eg ætli mær onga avgerð at taka einsamallur eg havi uttanandsnevndina til tað sama og so kom ogur til uttalandsnevndina tað vr tosað um hetta her at tað er fór galið at at ikki allir flokkar íí uttanlandsnevndini lat meg so eina ferð enn siga og so hopi eg at tey sum hava ahugað fyrití eg blíva við at tosa um hetta her at tey tey lurta og og kanska fara og kanna vist tey ivast í tí sum eg sigi men ein og hvør flokkur kann vera hava lim í uttalantsnevndini tað eru sjey limir tað er ein raðfesting frá flokkunum tú raðfestir vilja vera vilja raðfesta uttanlantsnevndina framum jamen so raðfesta uttanlandsnevndina framum og so skal eg garantera fyri eg havi prøvað tað sjálvur so ofta vegna miðflokkin tað hevur bara verið einaferð at miðflokkurin ikki hevði umboð í utalantsnevndini og tað var av ter einfalda orsaka ein annar av okum var í í útnorðuráðnum og hin var í norðurlandaráðnum og okur mettu at tað var ikki neyðugt at vera í uttanandsnevndini eisini men annars raðfesti okur frá fyrsta degi av hava okur raðfest uttanlandsnevndina so allir flokkar kunnu vist raðfesta hava limað í uttalandsnevndini og tað er sagt fyrð eftir ferð eg havi sagt tað undir fyrstu viðgerð løgmaður sagt tað fleiri ferðir at tað sum okur hava gjørt er fult í tráð við tær lógur sum okur skulu stýra eftir tar lógur sum okur skulu stýra eftir og og eisini sambært ein stórur parti av av løgtinginum tí okur hava ð álit her í dag eitt álit her í dag sum sigur tað at hetta her málið ikki hevur fyri neyðini at fara í løgtingið eitt eitt mál úr eitt álit úr tí nevndini sum vegna løgtingið vitjað hetta málið hevur havt tað til viðgerðar so okur hava lógirnar og okur hava løgtingsnevndina løgtingsfólk aftan fyri okum í tí sum okur gera og tað mugu okur tí annars kunn okur ikki blíva sitandi sum landsstýrisfólk tað er so einfalt men sjálvandi vist mann hevur tann hugburð sum tann einfloksformaðurin legði fyri fyri okum fyrr í dag undir hesi viðgerðini at stýrisskipaninar lógin og aðrar lógir sum okur skulu stýra eftir tað eru gamlar lógir og okur sulu halda okkum til nakað annað jamen so koma okur í trupulleikar og tað ynskja hvørki eg ella nakar av teimum sum sita í landstýrinum í dag at gera okur ætla at halda okum til allar tær lógir sum eru neyðugar bæði í hesum málunum og í øllum øðrum málum takk fyri
ja so er tað viðmerkingar fyrst bjarni kárason
viðhvørt haldi eg at landsstýrismaðurin tilsitar sær rættin til at gera okkurt sum ikki tí at tað er rætt naytúrliga men tíðan kann tað haldi eg eg stúri fyri nokk so ofta tá ið tá ið tá ið vit viðgera sovenar her mál um heimildir til landsstýrismann ikki bara hendan landsstýrismannin men eisini aðrar landsstýrismenn millum annað landssýrismannog fiskivinnumálnum øh nú var jensarana inni á hesin her við við uttanantsnevndina tað er rætt at mann segði hann býtur nevndirnar millum síni áðrenn tingið verður sett men aðrastaðni har sum tað er stór og sterk uttanrikispolitisk siðvenja har hevur uttanlandsnevndin í hvørjum skapi hon so ennur í ein ein ein serstakan leiklut og har er tað millum annað tí at mann vil gjarna forankra tær avgerðirnar sum landstýrismaðurin í uttanríkismálnum ger so broytt sum til ber beint nú er tað ikki tilføldi tí eg átti man eisin a farið at hugt upp á nýskipa

fyri takað av tíðst á fyrst skuldi tað hent og og og eg ikki geri sum sum ein meiriluti í løgtinginum vil ja men so er at seta eitt og tað svarar til okkurt av tí sum sum sum viðmerkjarin segði okkurt annað eisini so er at seta eitt eitt misalitsi fram á misalitsi uppskot fram á álandsstýrismanninum so er hann ikki har meira hvat ið onnur gera tað er ikki og hvussu teir seta sínar nevndir tað er ikki viðkomandi fyri okum bjadur kárasavn tað er ikki viðkomandi viðkomandi fyri okum er hvat ið okra lógu siga hvussu okur skulu fara avstaðt og har er møguleikin fyri at taka og raðfesta uttandsnevndina hjá øllum flokkum
altso tirskila landsstýrismaðurin sær at gera nakað annað enn løgtingið vil so hava okur loysnir uppá tað tað er eingin trupulleiki ja so er tað høgni hoydal sum fær eina viðmerking ger so væl
jóharra formaður fkínhvussu staðfest tað at landsstýrið hevur so ongar ætlanir um at fáa semjar í hesir málinum tey fara fram sum um at tey sita av valdi í einari stjórn sum í veruleikan lekki stjórnarberandi tað haldi eg ómetaliga harmiligt tí hetta støttið snýr seg bara um ein løgtingið tekur avgerðina og tey uttan át veru ein ein fín viðgerð hjá løgtinginum og man hevr tað núgur funnið semjar um ela málið við s løgtingið slapt tað so etí skilji ikki hví framferðin er so valdsømisnýtandi sum hon er og so far at spyrja jensarana taðn núm nevndina at hann sigur tað tí einenálitið sigur eitt er hann samdur í teirra útlegging sum stendur íkkin í álitini hjá meirlútanum nevniliga føroyingar hava onga rætt og løgtingið hevur slekkið nakað við at gera uttanríkis trygdar og verjupolitikk og harvið heldur ikki landsstýrið er hann samd við tí og hví hví samráðssu ívirhøvur danir samært hesinhevur ann keimir til at gera tað
jenusarana
nei eg má bara siga at í hesum summi so øgiliga nógvum øðrum so eri eg samdur við tí sum sum sumnevndur og landsstýrið og samgonguflokkar siga og skriva men ikki í teimum tulkingum sum høgni hoydal kemur við av tí sum viðkomandi siga og skriva men fyri at taka afturíaftur hendan avgerðin tá ið hon verður tikin tá im hon hevður fráboðað dønum so er hon væl forankrað í tí politska føroyska systeminum hon er væl forankrað í teimum lógum sum stýra tí politsku poliskutípolitiska veruleikanum í føroyum og eisini í løgtinginum hon er vælforankur í løgtinginum sambært tí álitinum sum høgni hoydal og takk fyri tað hevur skaffað mær í dag
ja so er tað jóhandahl sum fær eina viðmerking

harna
nei har havi eg bara eitt svari til spyrjaran og tað er tað at mann fylgir lógarfestum mannagongdum mann fylgir lógarfestum mannagongdum at so setir einum demokrati og ikki ynskjum ella serinskjum frá flokkum ella einstøkum tingliðum
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enndað og vit fara at atkvøða í málinumja vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað eru níggju atkvøður fyri og tólv ímóti so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin á mál við við viðgerðunum í dag og tað er bara framløga eftir á skránni og eg skal boða frá atmentanarnevndin lagt áli fram í løgtingsmál nummar sjeyogtrýss uppskot til samtyktar um atkomi til heimasíður og har appir fyri allar borgarar ja tingfundurin er ikki liðugur fyri at heita á fólk um øt fara út at práta so er tað fíggjarnevnd slakt álir fram í lagsmaðarinum nummar sjeyogfýrs uppskot til løgslógi at umvæla umbyggja gomlu læknahúsini tað gula húsið til fyrisitingarbygding og annað hjá klaksvíkar sjúkrahúsið og so er tað fíggjarnevnd sum lagt álir fram í løgsmál nummar hundrað og fimm tað er uppskot til løkslógn broyti í løgslagnum tænastu mein landsins og fíggjarnevndin hevur eisini lagt álir fram í løgsmál nummar hundrað og seks tað er uppskot tið løgstíkslógin broytingloyðsla um tænastumanna lønir ja og síðani hevur fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk og tað kemur eitt álit afturat hvørja løtuvitja vit niðurleggja fundin í í fimm minuttir so taka vit hann upp aftur og leggja tað seinasta álit fram ella eg kann kanska bara áðrenn meðan vit bíðað eftir tí álitinum siga at næsti tingfundur verður mánadagin annan mai klokkan hálvgum tvey og eg kann bara lesa dagsskránna upp tað verður tað er so triðja viðgerð av løgsmál nummar einogfýrs uppskot ti løgtslóg um broytingar í lógbetendilsi um straffilógin aso revsilógin triðja viðger av løgsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgtslóg um innflutning nýtslu o góðskutryggjaðina mildisinskari útgerð triðja viðger av løgsmál nummar hálvfems uppskot til løgslóg um fólkaheilsustýri triðja viðgerð av løgsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgslóg um mát og vekt triðja viðgerð av løgtsmálnummar hundrað og eitt tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um almannatrygd og tænastu og triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar trýogtrýss uppskot til løgslóg um barnaváttaninsíðani er tað aðru viðgerð tað verður onnur viðgerð av løgtinsmál nummar sjeyogfýrs uppskot til løgtislóg um at umvæla umbyggja gomlu læknahúsinu tað gulu húsið til fyrisikarbygdin og annað hjá klaksskar sjúkrahúsi onnur viðgerð av løgsmál numa hundrað og fimm tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um tænastumenn landsins onnurviðgerð v løgsmál num hundrað og seks uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um tænastumanna eftirlønir onnur viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogtrýss uppskot til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar til almennar heimasíður og appir uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn onnurviðger av løgtsmál u hundrað og fimmogtjúgu uppskot til samtyktar um fíggjarpolitisk regluverk onnurviðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestrarbústaðir og so verður fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og níggjuogtretivu uppskot til løgnslóg um broyting í løgnslóg um grannskoðan av landsroknskapinum við meiraja og so var eitt álit eftir at leggja fram til framløgu og tað er tað er mentanarnevndin sum lagt álit fram í løgtnsmál nummar fimmogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um eftirskúlar ja tað vóru so framløgurnar og tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin eg havi so lisið skránna upp sum eisini løgd løgd út á heimasíðuna til næsta fund sum verður mánadagin annan mai klokkan hálvgum tvey og eg fari enn einaferð at minna løgtingið á at tey álit sum skulu ella tey mál sum skulu viðgerast í hesi tingsetuni tey álitini í teimum málum eiga at koma fram mánadagin í seinasta lagi hvussu mann ikki skal víkja okkurt frá tíðarhólki so eg fari at heita á um nevndirnar nevndarformenn um at syrgja fyri at álit koma fram mánadagin í seinasta lagi so er hesin fundur lokin